tingfundurin er settur og vit fara til dagsskránna í dag annan mars fyrsta skrá er onnur viðgerð og løgtsmál nummar sjeyoghálvtrýss ter uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin fyri tvey túsund og nítjan og tað er magnus rasmussen sum er viðvorðið haldar
tað er landsrokskapurin góðkenni landsrokskapin fyri tvey túsund og nítjan og vit hava havt hetta til viðgerðar og eg fari at lesa álitið tað er álit í løgtingsmáli nummar sjeyoghálvtrýss frá tvey túsund og tjúgu uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin fyri tvey túsund og nítjan løgtingsgrannskoðararnir uni rasmussen djóni nolsø joensen rósa samuelsen og beint á løgu jacobsen hava lagt málið fram tólvta novembur tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð tjúgunda novembur tvey túsund og tjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttaogtjúgunda januar fjórða og ellivunta februar undir viðgerðin hevur nevndina fund við landsstýrismannin í fiskivinnumálum jakubvestergaard landstýrismannin í umhvørvis og vinnumálum helga abramsen landstýrismannin í heilsumálin kaileoholm johannesen landsstýrismannin í uttanríkis og mentamálum jenisa rana landstýrismannin í almannamálum elsbet mersetis gunnlegsdóttur løgmann bárða stei nielsen og landsstýrismann í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við taks undir viðgerðini er komið fram at nøkur av afturvendandu viðurskiftunum sum løgtingsgrannskoðarar hava víst á eru komin í rættlag nevndin heldur tó fast við sum víst á í viðgerðini av undanfarnu landsroknskapinum av løgmaður eigur at seta landstýrisfólkum tíðarfreistir fyri nær íressandi viðurskifti skulu fáast í rættlaga grannskoðararnir vísa á nógv ymisk viðurskifti sum ikki eru nøktandi harav nøkur verða átalað harðliga nevndin tekur undir við hesum átalum og heldur at avvarandi landsstýrisfólk eiga at arbeiða miðvíst fyri at fáa hesi viðurskifti rætta um tey ikki longu eru rætta serligur dantur verður lagdur á hesi viðurskifti landsroknskapurin ikki er fullfíggjaður millum annað tí at nakrir stovnar og grundnar eru ikki við í fíggjarlóg landsroknskapinum ella í fíggjarstøðuni og at tølini í fleiri rokniskapirnum eru ikki samsvari við landsroknskapi at játtaninir ikki eru hildnar at reglur grundskrivi um keypa av vørum og tænastum eru ikki hildnar at skrásetingin er ikki nøktandi og at lønir eru goldnar sum keypa av tænastum í staðin fyri sum løn at støðan á kttrygdarøkinum er ikki nøktandi hjá nógvum stovnum at fráfaringaravtalur sum stjórnará og stovnar gera við starvsfólk eru ólíkar at fíggjarstýringin á verkætlanin landssjúkrahúsið útbygging hevur ikki verið nøktandi og at grannskoðarin tekur fyrivarni í roknskapinum hjá viðgerð uttanlands við hesum viðmerkinum tekur viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið sum kan egleggja afturat ati vit hava bæði smann sigur í fjør og aftur í ár hava vit innkallað øll landsstýrisfólkini og løgmann og við landsstýrisfólkunum hava so gjøgnumgingið ella gjøgnumgingið tær viðmerkingar sum eru frá løgtingsgrannskoðaranum og hetta her er altso roknskapirfrá tvey túsud og nítjan vit hava framman fyri okkum og vit eru komin mansiga eitt sindur in í einogtjúgu og tí hava vit líkasum spurt hvussu hvussu er støða nú altso hetta her vit vit eru komin eitt ár longur tað verður skjótt at mann aftur fer at kalla inn til at hyggja uppá landsrokskapinin í tvey túsund og tjúgu og har má man bara siga tað at sum tað stendur her av fleiri av tingunum eru betri nú enn fyrr millum annað tað ati ímun til játtan og og brúk so er tað nógv betri samsvar enn tað hevur verið fyri nøkrum árum síðani tað kunnu vera yms orsøki til tað tað kann vera tað at vit hava betri stýring á tað er fastaristýring tað kann eisini vera t vithava fingið betri skipanir soleiðinr at vit kunnu betri fylgja við næstan dag frá degi eg hevi hug at nevna eitt sum hevur verið afturvendandi tað er hetta her við viðgerð uttanlands tað hevur verið í nógv harrans ár har fingu vit upplýst har fingu vit upplýst at nú er mann komin líkasum á gáttina til eina avtalu tað er serliga kanska við ríkissjúkrahúsi tað evur verið soleiðisnar at mann hevur bara betalt eitt tkontugjald og tað hevur so landsgrannskoðarin og løgtingsgrannskoðaran eru sagt at ella faktisk grannskoðarin hjá landssjúkrahúsnim sagt a men vit vita ikki hetta er ikki oriliga trygd fyri at hetta er ta rætta upphæddin a men har upplýsti sum landsstýrismaðurin okkum at har er man við at koma á mál soleiðisnar at tann viðmerkingin vónandi ikki verður eitt annað mál sum hevur verið í í nøkur ár tað er hett her um at rundskriva um keypa vørunum tænastunum ikki hava verið hildnar tað er soleiðisnar at tað bleiv nokk funnið út av at tað var eingin sum hevði ordiliga ábyrgdina av at fylgja upp upp á hetta her og har hevur mann so sett fólk sum hava tað sum uppgávu at fylgja við at hetta her verður hildið so tað kundu vit sæð fram til at tað ikki verður ein kritikkur a tí næstu kt kttrygd og hvar kunn ú siga at kttrygdina ikki er í lagi tað hevur fylt nógv og tað hevur verið nok so lemjandi kritikkur

og har har er tað soleiðisnar at tað verða gjørd tilmælir til hesir ymisku stovnarnar ella ráðini um at fáa ting upp á pláss og so fær mann nøkur viðurskifti ella ting upp á pláss og so kemur okkurt annað men eitt sum eg dugi at síggja fyri mær og hvussu eg vóni tað er tað at mann nú fer í samband vi eina tætlan har ið alt skúlasystemið skal kunna tosa saman har ið tað verður nógv fokusera upp á at fáa tað trygdina í ordan at at tað kundi verið viðvirkani til at tað bleiv betri á tí í økinum so eru so e verðið nevnt um fíggjarstýringina av av verkætlanini fyri landssjúkrahúsið og tað vita vit at tað tað er ein kritikkur sum hevur verið nokk so lemjandi vit vita tað at tað er tann verkætlanin er ikki liðug enn so samanumtikið eru nógv ting blivin betri seinastu árini nøkur av teimum tingunum sum løgtingsgrannskoðararnir líkasum koma við fyri tvey túsun og nítjan eru rætta og er á gottini til at vera rætta meðan tað allar tíðirna verður arbeitt við at fáa tað upp á pláss og tað haldi eg at vit kallaðu øll landsstýrisfólkini inn eg haldi eisini tað er gott at mann so ár um ár altso næsta ár so so situ væl saktans ella vónandi tað sama landsstýrisfólkið har og vit kunnu siga hvussu hvussu nú hvussu er støðan nú visti tað til dømis kemis sami kritikkur altso so so má mann siga at tað er ikki í

so eru tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað jákup mikkelsen gerst tú tá har formaður er samdur við magnus rasmussen í at tað er absolutt ting sum er komað á pláss sum er positiv og sum hava gingið tað rætta vegin og tó er tað stádvekk nógv ting sum ikki eru komin upp á pláss kunnu tú hugsa at hann spurt magnus rasmussen um hann heldur at landsstýrisfólkini hjá okkum raðfesta hetta her hendan her problematikkin nóg høgt um tað kundi vera

magnusrasmussen takk fyri harra formaður ú nú var eg løgtingsgrannskoðari í fýra ár og nú man hann sita í fíggjarnevndini í tvey ár sum mann kennir til hetta her og eg haldi at nøkur ahasum tingunum sum eru afturvendandi og aftur vendandi er ikki í lagi og tí kundi eg ynskt mær vissi eg skuldi verið púra ærligur at mann tá ið mann fær ein kritikk frá landsgrannskoðaran o løgtingsgrannskoðaranum at mann veruliga fer nýta og fær at loystað nøkur av málunum haldi eg sjálvur er kanska rímiliga løtt at loysa meðan onnur kanska er eitt sindur meira innvikla og tað tekur tíð men at tað skuldi vera tíggju ár og fimtan árat okkurt hongur so er tað ikki í lagi til dømis fekk mann loyst tað um musikkskúlan tað hevði fingið i eg veit ikki síðani kanska musikkskuli vera stovnaður altso ein eini eini tíggju og fimtan tjúgu ár og so knappliga so fær mann loyst tað uttan tað stóra og tá kann mann hugsa altso hví hevur mann ikki gjørt tað fyrr so eg kundi ynskt mær at tað bleiv gjørt meira við at fingið loyst nøkur av hasumher málinum heilt sikkurt

tá higú her tan rósae sawertsek t orsaka ger sog hvavu takk fyri harra formaður eini eitt mál sum sum hevur nógv viðgjørt teðe kt-trygd tað er inki ipar so e tað eru ymisk poses kafatan fólk hevur av hvat ktrygdi erg fyri nakað og nú tá iðvit gera sum mre sjálvum nevndi so verður tað rulla ein skipan út fyri skúlan men samstunds verður tað eisini rullað ein skipan út sum pasientsionalurnar sum varð koyrdur ella kostmikuskipani sum varð koyrdur út til allar kommununar heldur magnus rasmussen tað at kommunurnar eru giraðar til ta uppgávuna at veit ella tryggja ta kt-trygdina ella ikki eg hugsi ta hugsi g bæði um tøgnarskildi og misskildav tøgnarskyldu hhvar man hvar kommunurnar flótu í íí

rasmussenformaður ne hetta við við kttrygd og trygd av persónligum upplýsingum so víðari er sera álvarsamt og eg haldi tað at visti mann sigur er kommunurnar førar fyri tað tær skulu vera førar fyri tað við sær ikki vissi onkur kommuna ella samstarvið ikki følir seg ført fyri tað so má tað fáa sær kompetansu soleiðisnar at tað verður gjørt mann kann ikki bara siga tað vit eru ikki førur fyri tað vit hava ikki orku til tað tað má handlast á tí økinum tað má ikki vera soleiðisnar at tldømis persónligir upplýsingar trúvnaðarupplýsingar at trygdin ikki er í ordan fið tí tað má bara ikki henda tað er ikki ett forsvar tað skal vera í ordan

jag so er tað erhard joensen ger su væl ja takkfyri hara formaður hendan frágreiðingin haldi er ber brá av at hendi nøkur ting tann rætta vegin í í mun tilsíðstu frágreiðing sum okur viðgjørdu ne eitt av av evnunum sum líkasum vendir aftur tað er hetta her við við fráfaringaravtalur sum tað almenna ger er tað soleiðis at at tær eru øgiliga ymiskar frá ráði til ráð frá stovni til stovn hevur mann ikki í tí almanna geiranum ásett nakrar reglur fyri hvussu sovorðnar avtalur skulu útformalt og og hvat ið tær skulu innihalda
tú mást rættina sagt tá líkindur um tað
magnus rasmussen gersuvæl takk fyri harra formaður tað sum er við hesum her fráfaringaravtalunum tað stendur her at fráfavtalur sum stjórnará og stovnar gera við starvsfólk eru so eru eru eru so ólíkar tað ljóðar jú heilt við síðuna sjálvandi skulu tar vera líkar og tað eru greiðar eg veit ikk um tað eru púra greiðar reglur fyri akkurát tí tað kunnu vera kanska okkurt sum ikki akkurát líka men at tær skulu vera so ólíkar sum vit hava fingið upplýst tað er so ikki í lagi og tað eru reglur fyri tí og tað handlar um at mann handhevar tær reglurnar og ein voraltso eg vil siga ein sovorður regla hon eigur ikki at síggjast aftur í næsta ár tað tað haldi gvit kun vera samd um at mann ger ólíkar avtalur sama stjórnará við
tað ber ikki til takk fyri
og so er tað belliutinussen fvarða formaður eina afturvendandi átala er at landsrorksskapin erikki fullfíggjaður tí at millum annað nakrir stovnar og grunnar eru ikki við í fíggjarlóg og hatta her jú rættiliga gamalt hvørja hugsan hevur margst rasmussen um tað at at tað eru nakrir stórir grunnar og stovnar sum liggja uttan fyri fíggjarlógina og harvið fær mann ikki ígjøgnum landsroknskapin eina eina fullfíggjaða mynd av
støðuni
magnus rasmussen takk fyri harra formaður tað sum vit skriva í álitinum her tað er at vit faktisk taka undir við hesa her ábreiðsluna tavil siga tað at vit vit taka undir við hetta er ikki í lagi ha og tað verða nevnd heilt ítøkilig dømir til dømis við taka búnaðargrunnin ogeg haldi eisini húsalansgrunnina at roknisskapirnir tað passar ikki við tað sum stendur í landsrokskapin tað er rættilia alvorligt og tað er líkasum og og so sigur mann bara t tað at hatta evur verið ár u ár um ár og og og tað hendir einki men tað er tað sum eg havi nokk so ringt við at góðtaka og tí haldi eg hatta er absoluttur mál hjá fíggjarmállaráðrnum saman við løgmanni at fáa loyst og finna finna loysnir soleiðisnar at hatta ikki blíivu við at standa onøkur av hasum har viðurskiftunum solei tað sum eg hevði skilt tað so handlar tú um nær ið rokniskarbistaka búnaðargrunnirin til dømis altso rokskaparári hjá hjá búnaðargrunnum kanska eri ikkitað sama sum landsrokskapinum tað ljóðar ikki innviklað at kunna flutt tað eitt sindur soleðisnar at tað passaði tað er kanska eitt og so ver tað er við húsalangsgrunninum at at nú er tað kanska eit sindur øðrvísin tað visti tað skal verða líkasum avkast í har hvussu er hvussu er tað í mun til tað almenna men men mann eigur at finna loysnir soleiðisir at tað ikki bildi vagast at standa her og bara at siga soleiðinar plagar tað at vera tað haldi eg vit eiga ikki at góðtaka takkfyri
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er hetta orðaskiftið endað og vit skulu atkvøða í hesum málinum ger so væl vit atkvøða núja eg haldi at tað er ein sum ikki ja var nú vóru øllhir málið er einmælt samtykt er áttaogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk og hetta er jú eitt uppskot til samtyktar so hetta er endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum vit fara so undir fyrstu viðgerð av løgtinsmáln ummar einogfýrs eg kann g siga tað at tað er ætlanin at hava ein døgurðasteðg upp á umleið ein tíma í dag og so kann eg eisini siga tað at málini tað punkt trýog fýra løgtismáli seksogfýrs og sjeyogfýrs sum bæði hava við ella tær elinnleggjarafyritøkur og elektirskan útbúðn og tílíkt tey verða viðgjørd undir einum tey bæðu málini men nú fara vit í holt við løgtingsmál nummar einogfýrs er uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri februar tvey túsund og einogtjúgu hvør biður um orðið ella nei vit skal hava framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað kristian andreasen fyri javnaðarflokkin aksel johannesen fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri tjóðveldi er tað polla reynatúgvu og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn bjarni kárason petersen fyrst
er ikki ordiligani greitt fyri mær hvat mann vil við tí um tað er tað at vit slpa betala tað sum vit nú fáa gratist frá danmark ella umvit s bavitskal seta níggju miliónirkónur av til at keypa nýggja vasinin fyri tað tað tað veit ikki orilig an hvat mann meina við tað kanska verður nærri greitt frá undir undir undir viðgerðini her vit hava havt eina eina farsótt vit hava havt eina heimskreppu síðan í á ggrækarismessi í fjør við korona og tað sum eg má siga fyri mítt viðkomandi á mína egnu rokning tað e tað at tað hevur verið øgiliga løgið at verið ein partur av hasum her politiska sisteminum síðani tá vit hv havt eina kreppu við korona og løgtingið hevur ongantíð verið invalverað í nakað sum helst vit hava onga lóggávu samtykt yvirhøvur og tað er eta hevr verið landsstýrið sum hevur koyrt løpu og politisku flokkarir hava ikk eingongur verið spurdur eftir hvat gjørt tá tað draga seg um at berja niður koronasmittuna vit hava havt eina uppskot um matstovur tað hava vit havt og tað sum fara úr gildi og landslýrið hevur so valt ta loysnina sum eitur tilmælir heldur enn lóggáva sum sum er eitt meira kent fenemegn kann man siga og tað evvri i riggar væl higartil tað er eingin koronasmittaður í løtuni og mann hevur kanska við hesum er tilmælinum kanska yvirlátið kal sman siga kontrolli av av betøkninginum yvir til eitt so kallað sosialt kontrol so vit liggjau ansa efti hvørjn øðrum oghygja efti hønn øðrum hhvør brýtu reglurnar hvør ikki brýtu reglurnar vit hava ú nú ein dagin havt eitt tilfeldin hvar en nøkur fólk koma til føroyar at ballast og viðurikki reglarnar og tey fara inn á tær føroysku barrarnar og dekkasteg fullarn har og politiið kann bara hygja at og upp á rest up á høvdið og vit fáa einki gjørt eisini har undrartað meg til dømis at landsstýri í dag letur barranar vera opnar í stríð við almen tilmælir stríð við faklig tilmæli frá tað er eitt sindur løgið at mann ikki invalverar tað politska sistemið inn í hesa her hesa her málsgongdina ðttað haldi eg faktiskt er eit indur ófrætta kent ikki tí eg endað hani við við korona men tá ið vit nú hava eina eina kreppu og vit sku hava eina kreppustýring áveinum samfelagi so ber ikki til mínar verð at mann stýrir einu kreppu uttan um løgtingið løgtingið er tað hægsta forðrunið sum eigur at seta karmarnar fyri eitthvørt tiltak sum uppstendur ikki minst til la draga sum eina ógvusliga heims umfatandi heilsukreppu sum taðhevur verið her og tá tað so kemur til vaksinum so er tað p á sama máta vit hava fingið at vitað tað at vit eru blivin partur av einum donsku systemi viti viti

innkeyp av vaksinum n vaksin ogstrategi raðfylgjandi av hvørt skal vaksinerast tað er í øðrum londum ein politisk diskussión sum liggur til grund fyri tí so seints í gjár høvdu teir donsku flokkarnir øfólkatingi eina samráðing um at broyta vaksinatiónsætlanina nevniligani at mann skal vaksinera øll fólk fyrst niður til hálvtrýss árs aldur tí mann hevr funnið út av at vandabólkurin er faktiskt ikki bara bara yvir yvir trýssun eisini taðe kanska niður um trýss kanska niðura so íð niðri er mann í danmarka man farin í holt við at broyta t ætlanina kanska at taka øll fólk yvir hálvtrýss fyrst áðren mann ferð longur niður rekkirnar og og og ogog g og eisini saman tosar um at opna samfelagið aftur lata samfelagi aftur sum liggja politiskar forhandlingargrund fyri tí tað mann ger vit í føroyum hava ikk heta systemið har ogeg haldi hetta hatta atta bbortekin um at vit hava kanska eitt sindur vakt system tá tað snýr seg um tað sum eg kalli fyri parparlamentariskt eftirlit og parlamentarisk kontról tí hetta stríðir ímóti mínum grundprinsippum sum løgfrøðingur tað má eg siga og og eg g eg havi sagt tað fyrr og og hettaher uppskotið hevu sum so ikkinað við tað at geata men eg føli viktita trongdila til at siga hett her altso at at eg eg eg føli ikki at at vit hava hontera ta rætt og skuldi eit líknandi støðu uppstaðin so mugu vit taka tað frá rætt endanum av nevniga at at at atso spyrja løgtingið eftir hvat løgtingið meinar hísu tingini

so kann man gott sum framsókn ger her líkasum appilera til tað tjóðskaparliga vit slupa atala sjálvurfyriokur at vaksinur og og tit skeivt ta danskarðirn betala vitbetala tað fyri okkum tað kan eg gott fylgja men tá ið hendan kreppan startaði so var taðeingin ivið um tað at tað var nakað við at mann ikki vildi gjøgnumføra ta donsku lóggáuna og ikki tað var so ógvusligar broytingar við tí donsku smittulóggávuni at tað blav a fóra ógvusigt at seta í gildi fyri føroya tá ið dansku ministarir skuldu fáa tær tær heimildirnar í føroyum men síðan tá havi eg verið fortalari fyri at yvirtaka smittulóggávuna so vit løgtingið virkuligan kann fyri haldast tig tingini sí í dag er tað jú ikki yvirtikið málsøki og eg eri heilt sannførdur um at føroyar hava brúk fyri serligum tiltøkum kanska iki akka tað sama sum mann ger í danmark og heldur ikki so ógvusligt sum danmark mann kann verja ta føroyska samfelagið við atsteingja mørkini s víðari lænógv lættari en enn aðrastaðnis og tað kundu vit saktans havt gjørt við eina føroyskari lóggávu taðhevðiverið øilia nevnt ta yvirtikin anu tú kil aikki ein gongu yvirtaka landslæknan tú kundi yvirtikið seg sjálvas smittlóggávuna sum han heurgjørt við í grønlandinm til dømis og so kundu vit sita her og gjørt okkra egnu reguleringar sum passa til tað føroyska samfelagið og tá vildi tað verið púra natúrligt tá ð tám mann yvirtaka málsøki so betala mann eisini fyri ta útreiðslur nevniga ta vaksinuna sum mann sum mann skalskal lata so eg eri ikki fyri at fara og bara at átaka mær eina rokning upp á upp á níggju milliónir sum framsókn kemur við her tá man ikkieit gongd samstundis kanska skets mær ein treytar við soð he yvirtikið lóggávuøki so so so so fylgi eg ta t fylgir tað at altso gjald aðtann sum rindar tann sum ræður skal skal rinda og gjald og vald skal ygjast at er tað ber ikkitit at vit fara inn og o betala og iki hava nakað valdar hasum økina her beint so eg haldi at vit eiga kanskat bíða við at at at at taka støðu til betaling fyri vaksinu fyrr enmnn kanska hevur avklára um hetta her heilsulóggávan er tan smittlógan ikki eigur atverða yvirtikin til føroyskt

eg haldi eisini tað hendingarnar síðstu dagarnar hava víst hvussu óheppið tí óheppið tað er iki at hava lóggávu økinum eg haldi hetta er púra burturvið at lata løgregluna renna runt í býnum aftan á fólkið sum ikki yvirhalda tilmælir og løgreglan bara kann rista bøtti altso ta er ikki forsvarligur fyrr ila seinni kann tað jú endað galið tað er p á einlana máta í mínar ver at taka ein kjans sum so verður tikin og visti mann tekur kjansr úr aftanin so gongurtð galið fyr tað seinni tí havi eg frá frá fyrsta dagar av verið ímóti tí mátanum at at stíra einum landið við tilmælum og tað haldi eg fastur við og tað er so tað men ókey hetta upskotið hevur so ikki beinlegsi nin men navn við tey at gera men allíkavæl haldi eghetta hoy hoyrir a líka væl saman tá mann

bjarni kárason gersu væl takk fyri harra formaður áhugaverdar hugleiðingar frá khristian andreasen men eg fór faktiskt beinanvegin á ivast í um mann hevur lisið uppskot tí at tað stendur longu í fyrsta reglubroti kritian andreasen ivast í um hetta snýr seg um at fíggja tæ donsku koppsetingarevni ella um tað era at fara út at keypa tað stendur at tað verður mælt til at játta níggju milliónir so at mann fa fara til samráðingar við e m a góðkendar koppsetingarframleiður til keypa koppsetingar so tað er nokk so knívskorið í mínari ferð ta tað var nokk so viktigt at at nágreina tað beinan vegin tái teg gjørdi uppskotið harafturat so er tað eisini kritin andreasen tosar um at gjald og vald skal ganga saman í føroyum er tað soleiðis at apoteksverkið tað er yvirtikið málsøki og heilsuverkið eru yvirtikið málsøki so tað at keypa koppsetingarevni og disiboerað tey gjøgnum heilsuverkið tað er føroyskt tað er yvirtikið og tí átta vit eisini at skula rinda fyri tað sjálvi eg veit at kristian andreasen hevur tosað nógv um at yvirtaka jeopetomiðlógina men tað hevur egentiliga lutfasliga lítið við akkurát hetta uppskotið
tað gera takk fyri at fara mær
andrsenhtakk fyi ha formaður grundlandi er ivast av líka í lísindar í uppskotinum hvussu tað skal skiljast so tað er sum sum sumgaplisu inngangurin sigur tá r men so tá man so kemur longur niður í í næst síðta avsliti so tosar mann um útreiðslurnar til tað sum vit fáa nú og so leggur mann tvær milióni upp á afturat so men ókey er uppskotið at gonguri út upp á at at keypa nýggja basinu afturat teirri sum vit fáa frá frá dønum so er uppskotiðskilagott men har er so tann trupulleikin at vit hava jú ikki naan mær vitandi er ikki nakan sum vil selja okkum nakrar eyka basinur so eg veit ikki um att tú fær brúktsar pengarnar taðer sonakað annan tað kanska

fyriformaður bjarni hammer ger so væl takk fyri harra formaður n kristin andreasen sigur at av t eg so kom við níggjan tíðini so hevur landsstýrið stt altso tú hevur landsstýrið stýrt fullkomiliga út um løgtingið mín spurningur til kristin andreasen ershavn hevur khristin andreasen gjørt vart við hetta her yvir fyri landsstýrinum á til dømis serliga einum samgongufundi har sum hann møtist í samgonguni og hvat hevur so løgmaður sagt til tað at løgtingið er hildið totalt uttanfyri eisini samgongan uttan fyri alla ávirkan tá ið tað snýr seg um
hetta málið takk fyri formaður
takk fyri harra formaður eg haldi at bjarni hammer eri fullgreiður yvi at eg havi boðað eg havi sagt hesa her hugsaniná fleiri ferðir eisini á tyngsrøðrarpalli har eg eisini sagt hann á samgongufundum og eisni sagtan alment í bløðunum so tað er eingin sm hevur ivast í mínum hálningi rá fyrstu dagi av menmen eg eri ein ein limur í samgonguni og tað er so tað eg havi bara so gjørt vart við mína støðu og tað skal ikivea nakar iva um at eg eri ikki samdur við teirum liðnu sum
og landsstýrið hevur lagt tísni í málinum takk fyri at formaður syðuri steyp
su efhvørra formaður ja okur ítjóðveldi eru eisini samd um ata her við tá ið tað kemur til kreppustýring at tað er viktigt at mann hevur eisini ta parlamentariska grundarlagið við sær um at seta í øllum grannalondunum at tey hava gjørt tað tey hava havt øll altso samgongur andstøður við sær og tað hava eisini viðgjørt upplatingar til dømis við kommunur og onnur og her hevur tað verið nokk so stýrt kann mann siga beinleiðis úr landsstýrinum og tað haldi eg faktisk er tað er tað er ikki ordan at gera tí okur er í eini kreppustøðu og tað hevði staðið nokk sterkari og betri við sjokurm øll vórðu kunnaði um alt og kendi t dømis heldur ikki nakað til psetingarætlanina fyrren og síggja hana í í í miðlunum og og sjálvandi er tað eisini soleiðis at tá ið tú kemur út í heina so evina støðu sum nú so mást tú eisini eftirmeta so hvørs tað kann gott vera tann kontingarætlan sum bleiv løgd var góð akkurát tá men tað er sjúkrun ur hóskandi nú tí tingini broytast men hjá okum virka tað meira fasla leyst
tá tað kemur til akkurát tað so at tað haldi eg er rætt at mann ber tann kritikkin fram at mann eigur at hava ein breiðari politiskan
jachristian andreasen ja takk fyri harra formaður ja eg haldi eisini tað at ein til dømis ein koppseting ír ætlan sum er eitt rættiliga prinsipielt ting at taka fram hvør skal vera fyrst hvr skalt vera næst og hvør skal standa í køini og hvør skal an aftarum og suvíðari hatta er typisk evnir sum ein politisk skipan skal taka støðu til vit kunuikki lata ein so prinsipiell avgerð yvir til eina fakligan myndugleika a taka støðu til altso í øllum oðrum londunm er tað er tað er tað politikarin sum sum eisini eru við í tí disku diskusiónini politikarn fáa nøkur nøkur tilmæli hjá fylgiligt og skuldu s taka avgerðir tað kema man heldur ikki her altso eg havi eg havi ongantíð fingið nakrar daksinatión

sar tað billjustinussen ger suvæl tatakfyr ha formaður eghavi hugats spyja kristan andreasen um tað hevði borið til at gjørt eina skipan hvar ið mann hevði tær herdu ásetingarnar í epetimiðlógini galdandi fyri útlendingar sum koma til føroyar men ikki fyri føroyingar altso føroyingar hava vant seg við hetta sum sum hevur við álit og tilmælir at gera men útlendingar sum koma til føroyar teir kenna einki til tað hetta bor til at havt aðrar reglur galdandi fyri útlendingar meðan føroyingar framvegis kunnu
øh liva sovorðið sum vit hava gjørt
christian andreasen jtakfyrhara formaður eg trúgvi at tað at tað vil vil vera trupult onnur lond hava gjørt up á tann mátan at fyri at fáa fólk inn sum skuldu fólk prógva at hava eitt ane kenniseg sverdigt formol at koma inn í landið so tað er skal mann gera tað tá somu man avvísa tí við greinskina og tiin heldu ikki valt at gera í føroyum so tá ið vit lova útlendingarn inn og undir eisini landskaran so eru vit í prísskivinni nógv av teimum kenna jú slettikivið tilmælini og tey spyrja flogvøllin um hvat eru reglurnar og so siga tey á flogvøllini tað er tilmæli ná tailmæli tað er júgikki bindandi so og tað tað veit ið hevuð givið trupulleikar hjá teimum sum skulu fortelja hesi boðini á flogvøllinum til útlendingar hvat hina merkir við esum tilmælum og tí haldi eg at tað er tað er tað eigur at vera í einm sorn føri tað eigur at vera lóggáva sum seta eth so ein og hvør kann handrivast her og ikki minst politi og sovíðari tað sigur so sjálvt
takk fyri okkara
jákup mikkelsen harra formaður eg eri rætiliga samdur við khristian andreasen í tí sum hann fór fram tað at ein farsótt kemur yvir okkum og at landsstýrið handlar og ger nakað í í fyrstu atløgu tað er heilt natúrligt men ait sjkekla tað politiska systemið burtur úr í eitt heilt ár har ið tað er afturvendandi propematikkir sum koma upp er ikki í lagi og eri púra samduvið hristan andreassen at tað einasta rætt hevði verða gjørt at vit tóku ábyrgd av hesum her økinum og yvirtóku tað og so eisini betalti tað sum tað kostaði nú er tað akkrát sum ein bastardur sum er ring at fáa fatur í tí eg má eg siga at tað hevði si samgonguni í løgtinginum at
yvirtikið hetta økið og tikið ábyrgdar av tí

tilmæl í løgtinginum takk fyri formaður ja
ger so væl ja takk fyri harra formaður til viggerðar eru ein eykajáttan frá framsókn um at játta níggju milliónir krónur til keyp av koppsetingum ímóti korona tað er soleiðis ati landsstýrið hevur valt ikki sjálvt at fara út at keypa koppsetingar men at binda seg upp í danmark sum hevur bundið seg upp í es har tað e eitt felags keyp hjá es har far danmark so sítt lutfall av tí sum es keypirin og so fær føroyar eitt lutfall í mun til fólkatalið í ríkisfelagsskapinum og tað sum hevur verið sagt frá danskari síðu o frovit eisini frá føroyskari síðu tað er at mann væntar at eina ferð summar so verða allir føroyingar hvussu heva finguð boði at verða koppsettir higartil hevur tað gingið eitt sindur stiltil hjá fleiri av hesunum fyritøkunum sum levera koppsetingar at vera til tíðina í nóg stórum mongdum so sum uppskotið sigur so gongdir er nú kann tað væl vera ver einaferðr fyrr enn í heyst at vit eru komin á mál men hinari síðuni so er tað eisini fleiri og fleiri fyritøkur sum fáa sína koppseting góðkenda og koma á marknaðin so tað kann vera at tað fer at ganga skjótari seinni í vár ella í summar at fáa koppsett fólki man tekur tæ tær grundgevingarnar ella argumentini hjá framsókn fyri hesum uppskotunum so fylgi eg øgiliga væl teimum argumentunum og eri slettiki ósamdur tað er eingin ivi um at at tað kostar okkum okkara búskapi at at samfelagi ikki er ordiliga uppi í ferð orsakað av teimum avmarkingum sm hann hevur orsakað korona og tað merkir okkara búskap tað merkir inntøkurnar hjá landskassanum og kommununum og tað rakar eisini stóran part av vinnulívinum sera meint øhvit hoyrdu millum annað í gjár í tag og viku at serliga ferðavinnan er rættiliga rættiliga rakt tí hóasti hóasti a vóru nøkur hjálparpakkar sur fóru teir úr gildi fyri hálvum ári síðani næstan og framvegis er ikki ferð komin á ferðavinnuna og einki bendur at tað kemur beint her nú og so er spurninguri um tað fer at koma í summar enn er tað hvussu er óvist og vit vita eisini kanska partar av útflutnisvinnunum verða raktar av tí prísirnr erufarnir niður og tí er virðið av tí bæði laksi og og fiski sum vit útflyta minka munandi og so er tð eisini heta her sosialt og og sálarliga tað at fólk eru ábyrgd avbyrgd og at fólk ikki koma saman í tann mun tey plaga at koma tað rakar nógv fólk meint bæði stekur ungdómir mín at tey kanska missa missa tað besti árinni sínum lívi kanska fær at ganga miðnám og annan at tað ikki er møguligt at koma saman á sama máta sum tað hevur verið hjá ungdómum vanligt men eisini sjúk og og veik og gomul sum kanska í stóran mun eitt sidur avbyrgd so ata man tekur alt tað so er tað sjálvandi skilagott at vit fáa koppsett føroyafólk so skjótt sum møguligt soleiðis at vit fáa floksórin og harvið kunnu liva eitt natúrligt lív aftur alt tað fylgi eg fult út og haldi eisini er skilagott á hinari síðuni so vita vit ati at heimsins fátækalo hava ikki atgongd til koppsetingarnar og mugu kanska bíða í nógv ár tí at vit fyrst og fremst vesturlendsku ríku vesturlendsku vesturlendsku londini hava keypt koppsetingar undir seg soleiðis at tey ikki fáa fatur á koppsetingum og tað kan masisetann spurningu við er tað er bæði solidariskt og etiskt er tað rætt at handla soleiðis at vera so egristiskur og at mann líkasum letur tey fátækast londini heiminum ikla sín egnu sjógv men ikki bara tað sum mann lurtar eftir vh o og eg haldi at at hanns kluke tann stjórin ír europa ein týskari sum var dentl á eini dagar í seinasta vikuskifti næstseinasta vikuskifti ati og hjá enkaini evur eini ein dimmalætting at vit lata tey sigla sín egnan sjógv og tey ikki fáa koppsetingar so er vandin fyri at at tað fara at henda atso koma níggju variantar av korona sendra nakrar motatiónir sum ger tað at tær koppsetinaransum vit hava fingið ikki verja ímóti teimum varjantunum so eru vit aftur í byrjanarstøðini tað vil siga at vit hava korona úti í samfelagnum sum koppsetingar ikki verja ímóti so a roynt heilsufakliga er tað kanska heldur ikki s skilagott at bara hugsa um seg sjálvan og ikki um tann partin av heiminum sum sum ikki hevur ráð til at keypa vaksinur tí tey ríku vesturlondini keypa vaksinrnar undan teimum so tað er nakað sum eisinferi at hugsa um og tað lata vit eisin sbyrja til tá ið vit fara at viðgera efta málið í fíggjarnevndini og so el an spurninuri vissu nú løgtingið sigur ja til at játta hesir pengarnar ber tað so til at fáa vit fatur í teimum altso tað e tað er so spurningurin eg skal ikkigeva vena klókan upp á tað eg veit at ísland fár stuttum hevur kunnað keypt men tað veit kanska apoteksverkið og heilsumálaráði og og onnur fakfólk at fortelja okkum um tað ber til at fáa fatur í hesum koppsetingunum um vit ynskja tað í størri mun enn tað sum vit fáa úr danmark undir øllum umstøðurumfr javnaðarflokum atgeva hetta góðaa viðgerð í fígjarnevndini og seta teira relevantu spurningarnar og fáa málið væl upplýst frá fáheilsumyndugleikunm gangi út frá heilsumálaráðið og kanska farsóttarnevndin og apoteksverkið verður øllum førum innkallar til hoyringar so fáa vit síggja hvat tey siga um hetta uppskotið meni sum sagt tá túð kemur búskaparligapartin og tað sálarliga og og vinnuliga og alt tað sum liggur í at hava fan samfelag sum partvíst er lukkað niður tað taka vit fult undir við men so er tað hitt altso bæði ta etiska og solidariska við taðn fátæka fátækasta partin avheiminum men eisini roynt heilsufakligani er nakað vunnið um tann partin av heiminum ikki verður vaksineraður um tað ikiskal raka lek kukku skjóta okkum sjálvur í fótin sjálvt um eg veit at nakrar vaksinir til trýoghálvtrýss túsund fólk kanska ikki eru tað sum er altavgerandi í einum heimi við sjeyogátta milliardum men men tað ernakað mo eigura spurninur mum eig a sat teð hvussur
takk fyri hava mær
ja takk bjarni karlsson petersen eina viðmerking takk fyri harra formaður sjálvandi tá ið tá ið mann kundi kanska snøgga at her uppskotið saman á eina øðrvísi hátt tað er bara tað at mann kann ikki fara at heita landsstýrið á at fara til samráðingar tí tað er nakað fyrisitingarligt sum mann ikki sjálvandi kann diktera her í løgtinginum tí bleiv valt at seta pengar av og geva landsstýrinum mandat til at fara til samráðingar við framleiðarum upp á tann mátan men tað er kanska tann mest afturvendandi diskussióni í hesum eru javnir hvør framleiðari vil lata koppingarevnir til føroyingar tað vita vit ikki tað sum vit vita er tað at landsstýri ella landsapotekarin valdi beinanvegin at góðtaka ta donsku skipanina sum er knýtt at es og royndi ongantíð at finna alternativar hættir at tilhoykna sær koppsetingarevnir og tað er kanska eitt sindur tað sum kritikkurin er í hesum europa skotum at mann ikki roynir sjálvur
na tað esini so
aksøvur johannesen ja bjarni karaldsson petersen er uttan iva rætt at vit hava í hvussu ikki valt at gera eitt forarbeiði fyri at kanna um tað ber til og um tað høvdu mann kunnað fingið tað í størri nøgdum skjótari um vit sjálvi fóru út og royndir keypa í mun til at vit hava bundið okkum upp í danmark og har við es við innkeypinum og tað er áhugavert at kanna og tað fáast at síggja um tað ber til eg veit ikki akkurát hvussu marknaðurin fungerar undir tann sum bjóðar mest sum fær fyrst ella ella hvussu tað virkar har úti í altjóða marknaðinum men eitt annað sum vit kanska eisini burdu at hugsa um í løgdegikinum nú hava vit eina játtan til menningarhjálp og neyðhjálp sum vit ikki hava hækkað síðan hendan samgongan tóku við hon hækkaði nógv um seinastu vælskráðiðir hann kanska hækkaði hana vi hana við syndirvegnum eykajáttan og so segði mann tað sum hann hækkaði hana við tað bara latið til til høvdu altjóða vaksinuáddag sum fær til kovaks sum snýr seg um at royna at fáa vaksinur ella koppsetingar til tey faddags londini í heiminum tú hjálpa vit bæði í teimum men hjálpa eisini okkum sum vit fáa
koppsætu alla heimin so skjótt sum øld
takk fyri ja tað er eingin ivi um at vit øll leingjast aftur til eitt samfelag sum er meira opið og meira normalt men eg haldi at hetta er er serliga áhugavert við hvat kann henda við s tey ríkastu londini taka allar vaksinar til sín og har er tað soleiðis sum akselvi hansen eisini kom inn á beint nú at bh o rekur og stovnaði hetta sum eitur kovaks har sum mann kann ja syrgja fyri við fígging at partar av heiminum sum ikki fáa til ognasleiasa vaksinum sjálvi fáa ein part av teimum sum tey ríkari londini keypa tí hugsi eg at tað kundi verið eitt hugskot at man brúkti nakað av hesum pengunum við setta fyri
gjøgnum til akkurát kovaks
ja sjálvandi eiga vit sum liva í ríka partinu v heiminum at hjálpa teimum sum liva etí fátakasta partinu avheiminum tí er sjálvun sær men sum hon lurtar eftir hvat voh og ág onnur fakfólk siga so siga tey at visti mann ikki vaksinerar ella koppsettir tey fólkini sum er vandi fyri at ter koma nakrar moti siónir nýggjar variantar sum koppsetingin e ikki virkar ímóti so raka að okkum aftur beinanvegin so tað er kanska skilagotat um ikki við hesum her hvussu í vár gjørt eina eykajáttan í sambandi við við menningarhjálp at mann hækkaði tað eitt sindur við nøkrum milliónum og lat tað tað kovvaks soleiðis at vit eisini vóru við til at hjálpa teimum og har við eisini
hjálpa okkum sjálvum takk fyri at fara
ja takk síðani er tað magnus rasmussens fær orðið ger suvæl ja takk fyri harrar formaður ja hetta er er eitt rímiliga stutt og greitt uppskot har verður mælt til at játta níggju milliónir til apoteksverkið við tí endamáli at landsapotekarin og aðrir avvarandi partar kunnu vara til samráðingar við ema góðkendar koppsetingarframleiðarar um keyp av koppingarevni við tí endamáli at náa floksórin áðrenn summarhálvuna í tvey túsund og átjúgu hatta er íliga greitt og so standa nakrar viðmerkingar hugdi akkurát nú út á koronaf o har stendur at eftir ætlanini so so verða vit komin á mál ið koppseting juni juli vistimann hyggur eitt sindur meira nágreiniliga soso tað junimánað er so so burdi tað verið og tað er sjálvandi treytað av at mann fær tær vaksinurnar sum mann hevur vænt at fága og so víðari so tá ið t við uppskotinum stendur at tað ikki verðir fyri seint í heyst so samsvara tað seint í heysti er mínari veg í oktobur novembur so er tað kanska ein eitt sindur pensimistisk vordering at vit ikki verða liðug koppsett fyrr enn tá um hitsverður optimistisk tað veit eg ikki e tað vil siga tað ug vit eru nú man siur í í marsmanna tað tað gongur væl við koppsetingini og hetta her við um vit fara at fáa nóg mikið av koppingarevni eg veit ikki umtað var aksell johannesen ella ella var tað bjarni kárasom petersen sum nevndi hetta her at mann hevði slettiki gjørt nakra aðra roynd uttan tað at landsapotekarin segði vit taka heta her frá danmark við eu og sovíðari a at mann ikki hevði kannað aðrar møguleikar tað tað tað hvussu eg kunu vit finn útav í fíggjarnevndini tí at tað er tað upplagt at landsaputekaran og landsstýrismaðurin og farsetanevndin koma inn á siga sína meining um hetta her men eg havi hoyrt bæði landsapotekaran og eisini landsstýrismannin sagt ella útsygt at hetta her er tað tað tryggastu mátina at gera appá at mann ikki prøvað nakað annað tað tað kanne so vera áhugavert at fáa fáa at vita nú bleiv tað íslandir nevnt í áðni og eg haldi tað var up aptala einaferð at mann skuldi hava íslandsum eit fár royndarøki bara fult av vaksinu og so at fáa koppsert at vita hvussu tað riggaði men men tað er nokk ikki so lætt at fáa vasinur bara man sigur her og nú og vit lesa í dag í fjølmiðlunum at danski stradsmunistararn er farin ein túr til ísrael í í hesum her koronatíðini fyri at fáa nakað av vaksinum tí har har er tað nokk vælkoyrandi við vaksinum ha og eg haldi at tað stóv eisini at eysturríki mann líkasum fer eitt sindur forbí es nettupp fyri at fáa meira vaksinur og visti mann so skal fylgja tí so visti tað vera fleiri vaksinur til danmark og vit fáa eitt prosent av hesum her sum tey fáa so so kanska at tað kann skunda undir í staðin fyri at at seinka tað vita vit so ikki øh tað e verður nevnt eitt sindur um het her við við smittulóggávuni at hon er jú ikki ikki yvirtikin og og eiga vit ikki yvirtaka hana og so víðari so víðari eg haldi at landsstýrismaðurin hyggur upp á tey tingini og og tað hevur altíð verið soleiðisnar hjá sambandsflokkinum tað tað vita all at hann hevur verið við í forskeligum yvirtøkum men tað skal so gevast geva meining og so skal tað gerast ordiligt so tað er ikki bara at mann sigur at nú yvirtaka vit altso tað hvat betíði er tað ha og og nú er hon altso ikki føroysk altso føroyskt málsøki so eg haldi eisini at landsstýrismaðurin hevur verið rímiliga greiður at hildið fast við hendan her loysnin at vit eg vet ikkiuman kann kann siga at koyrir upp á tað trygga í hvussu er at mann ikki fer bara út og og royna at fáa vasinur her og har men tingini flyta sær alla tíðina hetta uppskotið fyr at fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini men eg haldi at landsstýrismaðurin hevur út talar seg nokk so greitt um at hann heldur at at skipanin sum hon er er í ordan nú og visu vit verða liðug koppsett í føroyum í junimánað so so so so veit eg ikki ordiliga altso og kanska upp aftur fyrr tí tað blíva fleiri fleiri vaksinir sum verða framleiddar
takk fyri ja skrá
krasom petersenum færnvmtakk fyri harra formaður øhnú tosar magnus rasmussen eitt sindur um hetta her við við forsøgnina sjálvandi mann hyggur eftir forsøgn og ger forsøgnir leypandi hog tað er ikki til at vita hvør støðan verður um nakrar mánaðir tað er ógjørligt at siga men vissu vit hyggja eftir støðulýsingina sum sum koppsetingarbólkurin gjørdi nú mitt í mitt í februar mánað so stendur so eru grundgevingarnar fyri hví teir siga jóansøku tað er tað gongur ikki seinni á koppseta í føroyum enn í danmark og tí eru góðar orsøkir halda vit eisini eru liðug við koppsetingar um jóansen tað er líkasum grundarlagið fyri hví mann heldur at mann er liðugur tá tí at vit gongdin er paralell við tí donsku og tað kann gott verat tað er rætt feisir og aðrir framleiðarar teir megna út viga fleiri fleiri skantir og tað kann gott vera at tað verður skjótari meni tað er ikki argument fyri
tað at siga at vit ikki høvdu kunnað gjørt
ja so er tað magnus rasmussen takk fyri hara formaður nei tað var akkuráthatta eg var inni á altso kkanska vildi eg sagt at forsøgnin hjá framsókn var kanska kanska pensemistisk og hitt sum stendur á heimasíðuni hjá heilsumálaráðnum junimána ella jóansøku kanska sindur optimistisk men men hin vegin tá ið mann nú líkasum tað koma fleiri fleiri vaksinur danski statmesarin fær ein túr til ísral har ið mann er mestsum liugir at koppseta kanska færa nakað av vaksinur har tað kann jú eisini viðføra at vit at tað gongur skjótari so tað er sum bjarni kárasom petersen sigur altso tingini flyta seg alla tíðina ogtað er vónleyst at spáa um tað og tí eiga vit at gera alt fyri trygt og gott
at fáa tað at vaskinera so skjótt sum møguligt
takkfyriso er tað annika olsen ger so væl ja takk fyri harra formaður nú var magnus rasmussen inni á at danski statsmilistarin er nógv úti um seg hevur samráðingar við ísrael og eisini við týskland og og aðrastaðni har tað eri eitt sindur meira av av koppingarevni enn mann hevði hevði væntað og tí liggur sjálvandi danmark eisini framvið men veit magnus rasmussen at siga um føroyski myndugleikar hava kontaktar danskir myndugleikar um at fáa ein stóran part av hasum her ella man bara rokna við at ta eina prosentið kemur dumpandi end tá ið tað er men men liggur mann framvið soleiðis at mann kann tryggja sær at hetta koppingarevni kemur til føroya soleiðis at tú vil kunna náa bíða koppsett áðrenn
junumánaðni er av
magnus rasmussen ja takk fyri hara formaður altso hetta var að so nýtt fyri mær hetta her við eg las teimum í gjárkvøldið á onkrum donskum miðli at at startsmussa skuldi til til ísrael ha eg testkja sum givið teskja sum givið at okkara heilsumálaráðhari hevur gott samskifti niður og vitar um um hetta betíði er tað at vit eisini fáa ein tíggjundapart av tí ha tað havi eg ikki nakrar vissu fyri men eg ivist i í at mann ger tað og faktiskt hsevði
eg faktskt roknað við tí men um tað verður so tað veit eg ikki
ja so er tað edva jacobsen takk fyri harra formaður nú tánkte bara líka hugleiða hvatið marnusrasmus heldur um um støðuna rundan um korona í føroyum tá ið mann hyggur niður á sína sína teldu so stendur tað at vit vt vithava ongan sum er korona smittaður í føroyum í dag og tað er veruri eisini so reyðir tráður um at attðtað er kanska ikkitað einasta ting sum hevði gjørt sum er rætt altso eg hugsi tá eg havi sett meg at hyggja eftir nøkrum tølum rundanum meg so haldi eg að vit hava gjørt tað fantastiska rætt eg veit ikki um tað er tað ein forferdilig ndressan av at vit fáa hentann eina hundrað prosent hundraðapartin frá danmark av gjøgnum danmark tað var so nógv betri vist tað kanska kom frá onkrum øðrum landi men eg haldi at tryggleikin og er ikki soleiðis at vit eru rættiliga framhaldlagi í tí samlaga prosentinim sum er blivin vaksin herað og nú fara vit eru ogbyrjaði up á marsmánað hhvussu kundi hetta verið gjørt nógv betri enn
eg nú takk fyri
takk fyri formaðuri nei tað er væl geva edvu jacnusen bør rættur í at vit í føroyum hava klárað tað fyri myndarliga væl og støðan er jú heilt fantastiskt tað er næstan hvønn dagi mann sigur tað er eingin koronatilburð í føroyum so so vit mugu siga tað at tað er nógv gjørt rætt og viðvíkjandi koppsetingini vitvíkjandi koppsetingini eru vit jú heilt heilt frammaliga saeit við við til dømis norðanlond so samanumtikið so

ger so væl ollareyntakk fyri formaðurin og kanska skuldi eg byrja við at sagt til framsókn takk fyri kjakið ø nú er eg sjálvandi nýggjur í hesum samanhangi á tingi men men tá ið mann hevur verið uttanfyri politisku skipanina so hevur tað tók sum at at kjakið innanburða innanborðað ikki hevur verið tað stóra tso hvussu ikki í í parlamentariskum samanhangi og tí eg má eg beinanin byrjar við at siga at eg eri rættiliga samdur við framsøgumannin hjá fólkaflokkinum í í í hesum málinum at eitt eitt so mikið týdningarmikið mál sum sumraka hvønn einasta ein føroying at tað kann sigla uttan um perlamentarisku skipanina í eitt heilt ár tað er eitt sindur undrunarsam so so takk til kristian andreasen fyri eina góða røðuhaldið í hesum málunum og og røðurnar sum heilda eisini víst at at tað er eitt sindur ymiskt hvar vit leggja dentin hjá okum í í einum máli sum hesum eg haldi at tað má ikki standa eftir at í eini kreppustøðu so er fremsta uppgávan hjá okum sum parlament og fremsta uppgávan hjá okum sum politisk skipan tað er at verja okara fólk vit kunnu hava sterkar globalar hugsanir og vit kunnu hella til ríkisfelagsskap og og tað sum tað sum har er men tað má stenda aftir at uppgávan hjá okum sum løgting er fyrst og fremst at tryggja føroyskar borgarar tá ið tá ið kreppu leika á so ella so framsókn hevur lagt hetta uppskotið fram um at brúka níggju milliónir krónir meira til at keypa vaksinurfyri og eg haldi faktiskt at tað er eitttað eitt gott hugskot tað er eitt eitt frísligt innispark í í tað samlaða kjakið bæði skapa tað kjak um okara møguleika at at handla sum sum parlament og politiskskipan men tað skapar eisini umrøðu um tær loysnir ella hvussu vit síggja okara uppgáva sum sum sum flokkar her á tingi í sambandi við við hóttandi støður fyri okara land

eg má siga akkurát smær at eg eg fekk eitt sindur eitt sindur keðilig kenslu í kroppin tá ið eg hoyrdi landsapotekararn úttalassi eg helt tað var ein nokk so nokk so víkjandi nokk so defensivútsøgn har sum har sum mann kanska enn tó undir brotlig útsøgn eg hevði eghevði væntað tá ið okara apoteksverk er yvirtikið so hevði vænt eina meira

ja eina meira eg veit ikki eina meira avbjóðandi og leitandi fremjandi útsøgn fjá landsapotekaranumhar sum an sigir vast h vat vit vit mugu hvussu gera alt tað sum vit kunnu gera heldur enn bara dúga uppi í teimum loysnum sum danskarar einaferð tak tað er fínt at vit hava eitt gott samstarv við danskarar um umat mál sum hettar men eg dugi ikki at ímynda mær at vit sumsamfelag ikki kundi gjørtsamráðast okkum til til loysnir aðrastaðni eisini eitt nú saman við íslendaram ella saman við norðmonnum ella ella saman við ísraelontað skuldi verið altso møguleikarnir eru øgiliga stórir og sum sagt hóast eg havi stóra virðing fyri ati at vit skulu hjálpa øðrum so haldi eg tað er øgiliga týdningarmikið at mann við kreppustøðum hevur eitt fokus sum snýr seg um at at bjarga okara fólki sum tað allars fremsta eg veit eisini væl at vit skulu hugsa globalt sum akselv johannesen var inni á at sjálvandi kanna ein ein ótamdsmittu spjaðing runt í heiminum eisini moterað og og koma aftur til okum men men vit mugu ikki vit mugu ikki sleppa fokusn um at vit hava fremstu ábyrgdina av at bjarga so nógvum lívum í føroyum sum sum gjørdi tað er okara skylda tað er okara ábyrgd

okara sambond til bretlands vit vita tað at vit hava sanniliga verið verið sterk og hjálpt bretska samfelagnum seinast heimurin var í einum líknandi kreppa sum hesari tað var hon seinna heimsbardaga tá ið føroyingarí hvussur var ein ein ein ein stórur hjákovi hjá hjá bretum við við føði undir seinnaheimsbardaga og og fáir fá lond hava hava mátt ella noyst at ofra so nógv av sínum egna fólki í seinna heimsbardaga sum sum akkurát føroyingar nettupp í royndunum at at tryggja bretum mat og eisini a tryggja okkum krónur á borði

sum heild haldi at kjakið um føroyska smittulóggávu eg má siga akkurát sum ær at nú er eitt ár fari tað er tað er nokk so undranarvert at at mann kann uppliva at ett ár gongur í kreppustøðu at mann ikki veruliga viðger spurningin um at hava eina føroyska smittulóggávu altso hetta her er hetta her er parlamentið hetta er hetta vit eru verjar hjá føroyska fólkinum eisini í samband við eina eina eina smittulóggávu tað er her ið vit skulu smíða teir karmar sum sum sum føroyar skulu virka eftir í einar kreppisøgu eg veit væl at tað koma øiliga brátt við og dáttá hjá øllumføroyingum ein som restina av heiminum at at koronasmittan kom men vit hava nú havt eitt heilt ár eit heilt ár til at fyrireika okkum upp á eina líknandi søgu tað má so vera læripeningin til eina aðru ferð at vit vita ikki nær tað næsta útbrotið er um tað er um tvey ár ella fimm ár ella sjey ár ella tíggjár nær ein valiantur kemur sum hevur líka ella kanska upp aftur meiri oyileggjandi ávirkan á okara samlaðu heilsu men tað nyttar ikki at vit tá standa og og siga við tíggju danskarar ella tretivu belgiarar um at nú mugu tit havso skikka tykkum pent í eni kreppustøðu tá má ein stjórn hava eitt amboð sum hon kann handla og virka við tað er ikki nokk at at eftir mínum tykki at siga at ja men vit tilmæla tykkum til at tit fara ikki a barra í í kvøld ella vit tilmæla tilmæla tykkum til at at gera okkurt annað altso tað er ikki eitt amboð hjá einari stjørn í einari kreppustøðu ein kreppustøðu tá mást tú hava nøkrur amboð sum siga veitst hvat vit fyribyrgja hesum vit avmarka hattar so og og og kanska er tað alt sæð eitt sindur ív ljósunu av at at vit eru í teirri politisku støðuri sum vit eru sum samfelag at at tað verður eitt sindur sum seymasørðir altso og tá ið eg sigur seymahøri sum meine mettir fretrussen altso atað hevr verulig eitt sindur soeir dagin eftir so seyma srðir altso tað er tað er ikki nóg mikið fri fyri fyri eitt framkomið samfelag og eg kalli okum eitt framkomið samfelag í tvey túsund og einogtjúgu vit hava ótrúliga væl útbúgvin fólk vit hava eitt dugnaligt heilsverk sum sum sum undir avmarkaðum møguleikum hevur klárað at at saman við fólkinum sjálvandi og tí hugburðin sum býru fólkinum klárað niður barthesa hesa smittuna ikki bara eina ferð men tvær ferðir altso upp á upp á eitt ár so so tað er øgiliga týdningarmikið at vit stjórna týðiliga bæði vit sum parlament mótvegis landsstýrinum men eisini vit sum sum land móti okkara borgarunum og mótir dønum eg veit væl at hjá sambandsfólku hevur tað verið lívsneyðugt at halda hesa her agrinar til danmark opna í íkreptusøguni og tað kann eisini gott er at at tað eru fleiri fyrimunir í tí men tað er einki ivaðust í at í summum førum í hesum eitt ára skeiðnum sum er farið hevði tað verið betri at vit løgdu ta sambandið stilt soleiðis at soleiðis at at vit fingu konsentrera okkum at at smittu avmarkað so nógv sum yvirhøvur so so vit eiga sumsum samfelag at vit eiga at handla lokalt fyri at styrkja okara okara borgarastøðu og eg haldi at at uppskotið hjá framsókni er eitt eitt greitt tekin tann vegin fremsta uppgávan hjá okum sum sagt er at verja okara fólk serliga tá ið ringasta stendur til men sjálvandi eiga vit at hava ein horesont sum eisini røkkur at
at hjálpa øðrum takk fyri harra borgmær ja
takkfyri so er ta viðmerkingar siristenberg takk fyri harra formaður ja eg eri samdur pollareynatúgvu í tí eisini at hetta her við at fáa tey amboð sum eru neyðug tá ið tað er ein kreppustøða tað eg mar sjávandi altíð at hava men serliga í eini kreppustøðu til dømis tað at hava føroyska lóggávu á økinumi soleis at mann kann seta tað í verk sum er neyðugt tá ð tað kemur til smittufyribyrging og tíverri hevur mann so ikki yvirtikið tað tað hevu kunnað givið okkum øll tey amboð sum okur hava fyri neyðini til at handla akkurát sum okur vilja at ein annar trupulleiki hevur eisini verið tað sum hevur verið við landamørkini til dømis og at havt okra egna landslækna tað skuldi verið so púra líka til at tú kann ikki stýra einum landi uttan at hava te amboðini hevði hildið og so haldi eg eisini at tað kemur til heilivágs øki sum er eitt av teimum allar fyrstu sum sum okur sjálvi av havt ræði á at har kundi mann havt brúkt ta støðuna har mann hevur púra frí fríar samráðingaræfti kan mann siga til han fara har sum mann vil tak heima kanska kunna brúkt til at at okur finguð e fyrimun burtur úr tí tað dugir ikki ordliga at síggja ogvat hava fingið
takk fyri
takkfyri ja í summum førum kann tað vera ein fyrimunur at vera fá og og smá tí í tí stóra roknistykkinum trúgvu hjábrettandi um um bretar høvdu fingið ein fyrispurning um teir um teir pá nakrar máta dugda at síggja møguleikar fyri at teir høvdu vaksinu til hálvtrýss túsund føroyingar so rokni eg við at teir villi velji ónatúrliga kærgir við teir ikki sóu tað sum ein eina eina eina vinnustøðu hjá teimum eisini nkuonkurstaðni so tað a vit vit skulu jú samráðast bæði á hesum og hasum økinum eg ivist onga løtu í t vist vit lótu okkum í tann búnan sum tað er at vera ein samráðandi tjóð so so fingu vit væl og virðiliga eina loysn á snirøkinum og tá ið tað kemur til yvirtøku ja tað altso a haldi ikkiatso alt vísir væl at tað at vit ikki yvirtaka ábyrgdina av hesumi herøkinum tað er bara tað reinaft tvætl tí hetta her klára vit
akkurát so væl at sýra sum nakrar annar takk fyri
bjarni kárason petersen takk fyri harra formaður øh og takk til pollarenatúgvu fyri eina góða røðu nakrar ræðuliga áhugaverdar hugleiðingar eg haldi einsi og hann ati tað er frá løgtingi sum hevur tí ultemativu ábyrgdina tá i tað kemur til vernd lív og heilsu hjá føroya fólki og tí er taðeitt sindur defhus at vit sita og diskoterað ja men skulu vittíma vit at hava ábyrgd av hesum her er tað neyðugt vit tímua ikki betala vit tíma ikki altso mann roynir altíð at bara njóta ágáðarnar men ikki taka við ábyrgd tá tað eru onkursvegna moralst krav at tað er so øh men eg ætlaði at spyrja altso spyrja pollareynatúgvu landsapotekarin hann hevurtað er eitt yvirtikið m málsøki heilsuverki tað er yvirtikið vit hava allar tær bestu treytirnar til at sjálvi fara úti heim og vita um vit kunnu røkja føroyskar interessur sum best ber til altso hví velur mann sum útgangsstøði at tilslutta sær eina danska loysn
í og við at hon er tann danska loysnin
takk fyriharra formaðurtakk fyri eg havi sum so ikki nakað ímótir at at mann velur at samstarva við dandanmarkunum tí at talis fínasta slagi so er mann kska so er mann kanska sum eitt eitt minimun tryggja sær tryggja seg onkran veg men tað er væl einki sum forðar fyri at mann kann færa onkra aðrastaðni eisini a tað er tað er ikki altso í ein kreppustøðu tá má mann gera tað sum yvirhøvur kann gerast fyri at bjarga bjarga sínum egna fólki og og so haldi eisini til til tað við valdunum altso eg haldi ikki at at at vit sum parlament mugu byrja at fáa hata fatani av at vit hava sett av landsstýrið sum skal orðna alt fyri okum altso tingdin í politisku skipanini býr í parlamentunum í hvørjum einstøkum av okum sum her sita tað tíðina hav sitið her tað er her valdið í landinum liggur og tað tað valdið skulu vit ikki p á nakran máta rannaundan vit hava sætt hav landsstýrið ella tey sum hava sætt tað hava sætt hav landsstýrið at at tæna tinginum men tað er tingið
sum hevur ábyrgdina av landinum takk fyriannika
polsenfyri og eg vil eisini takka polla reynatigvu fyri nakrar skilagóðar hugleiðingar tað er eingin ivi um at nógv er gjørt rætt í føroyum og tí eru okur eisini í teirri støðu sum okur eru í men ka vil eitt nú til grønlands so hava teir heldur ikki gjørt tað verri teir hava nevnliga yvirtikið epetemiðlóggávuna og hava hava stýrt í við við harðari hond í grønlandi so tað at mann ikki hevur yvirtikið ípe miðlógina eg eri ikki eins betíðandi við at at mann ikki stýrir hesin her væl mín spurningur til pálla reynatrygvu tað er at nú er landsins myndugleikar í holt við at søkja um atlimaskap í heimsheilsustovnunum vh o nettupt fyri hetta her við at fáa eitt gott netverk at fáa vitan og eisini at skapa t góðu søguna um føroyar hevði tað ikki verið eitt gott hugskot at mann sum tjóð og sum land eisini sjálvur fór út og hevði samband við við hesarherkoppsetingarfyritøkuna

pállarynger su væltakk fyri eg eri púra samdur við tí sum annika olsen sigur at at nógv herðr gjørt rætt í føroyum bæði frá bæði frálandsstjórnarsíðum og frá føroyska fólkinum sum hevur klárað ófatiliga væl at at av stjórna sær sjálvum hevði nakrær serliga tey ungu eg má siga tað at tað eri tað eru prísvert altso at tey hava tolað og orku at verið so disponeraðir sum sum tey flestu av teimum hava verið í í hesi tíðini øh men tá skal eisini leggjast afturat at er nakað land sum kann hugsast at vera rímiliga lætt at verja ímóti sjúku so eru tað væl til føroyar altso her einsamallar norðuraftansav tað er stórt sat bara verja mørkini so so hava vit vart okkum øh hitt viðatlimaskapi í íheimsheilsufelagsskapinum sálvandi altso eingin nítist at spyrja meg um vit skulu hava
bamligamanskal eg haldi at vit skulu hava fullan limaskap takk fyri
ja gso er tað edva jacobsen gerso væl fyri harra formaður nú kom røðarin eitt sindur inn á bretland og mann kundi hyggja aðrar vegir tí tað hevr mann eisini gjørt undir øðrum samanhangum og eg havi hugt eitt sindur up á tøl áðrenn eg kom her og nú meðan eg sita her bretland vur hevur ferdivaksinerað eitt komma tvey prosent norra trý prosent týskland tvey komma seks danmark trý komma átta og vit fimm komma eitt vit eru framman fyri øll hesi londini og og nógv onnur lond nú nevndi bara nøkur ísland til dømis trý komma fimm prosent sum eru liðugt vaksinera so at tað kann gott vera tað at vit evt komið øgiliga framarlaði í køini í bretlandi tað kan tað skal eg ikki siga men tay hava bara klárar eitt prosent a hasum egna fólki og vit eru hava fimm ferði so nógv av okkara fólki sum er liðugt vaktsin her mannmá onkuntíð seta eitt sindur í perspektiv kanska eg haldi vit eru eina fantastiskari ætlan sum sum vísa a riggað væl og vit eru vit eru uppi í tí heilt týðiliga hægri enn

so er ta páll ág reynativog ger sog væl fyri eg havi ongan iva um at vit kunnu vaksinera føroyingar nógv nógv nógv skjótari en vit gera eftir teir tíðarætlanum sum vit hava tað tað er fyrst og fremst tá avmarkað at tilfeingi av vaksinu sum gera vit ikki at vit ikki klár at gera tað skjótari høvdu vit trý falt á fýra fals tilla fimmferðis nógv a vaksinu so so kláraðu vit eisini at vaksnerað allar føroyingar fimm falt so skjótt og so harvit fingu fingu latið samfelagið skjótari upphæddir fingu hjólini aftur at malið í staðin fyri at snakka um um hjálparpakkar og kreppupakka altso føroyingar eru so skjótir at at at at fáa at at samvirka í einum mál sum hessu her vit kundu stórt sæ koyrt fýra bussar út runt í føroyum og vaksnera allar føroyingar up á eina viku vissu vit veruliga vildu men tað eru atgangin til vaksina sum ger tað í bretlandi hinvegin hava tey eitt natúrliga klossut og konservativ samfela upp á nakrar mátar tað tekur eina evi hetta koma ígjøgnum alla tæ skipanirnar sum tær hava hjá oknum í føroyum tað er bara hyg
er grindadráp fungera takk fyri so verður tingfundur niðurlagdur í ein tíma og tikin upp aftur klokkan trettan fimtan klokkan eitt korter til tvey ja so er fundurin uppaftur tikin og fyrstur at røða er steffan klein poulsen ger so væl
ja vit eru øll rakt av korona allir heimurin og og øll byrja samstundis at troyttast av korona og hetta leiðir til at at londini vilja koma burtur úr hesum skjótast gjørligt og tað er her at vaksinan blívur øgiliga aktuell gí hesim málinum sum framsókn hevur lagt fram so so er so kann tann fyrsti spurninun vera hvør hvør skal gjalda fyri tær varsinrar sum vit fáa her í føroyum og tað er soleiðis at danmark saman við eu er farin út at forhandla um prís og og nøgdir frá øllum framleiðarum av vaksinum og danskarar hava ella ígjøgnum danmark fáa vit so eitt prosent so tann sirka av teimum samlað vaksinunum sum danskarar fáa og teir hava goldið fyri hesar vaksinurnar og akkurá henda partin við við forhandling og við hesir fáir aktørarnir sum eru havi ræði ringti á gjøgnumskoða og eg hug at seta tann spurningin um um tóð høvur hevði borið til hjá okkum at skaffa vaksinurnar uttan at onkursvegna verður partur av onkrum størrum apparati æmen møguliga uppskotsstillararnir kunnu svara upp á tað og so verður nevntat at tað gongur áit lítsindi seint fyri seg við við tí loysti sum vit eru partur av verandi løtu og at vit heldur burdu skundað undir eftrir við at vit sjálvur fara út og forhandlaðu og betaldu okkara vaksinur tí at vit skuldu upp á hesi umleið hálvfjerðs prosentini altso hálvferðs hálvfems nei hálvfjerðs prosent av fólkinum skulu vera vaksineraðir fyri at vit fáa ein floksimmonitet og og akkurát hesin parturin hann hann kemur eitt sindur í konflikt við hetta her um vit skuldu hugsa um um it skulu husa um planetina sum sína heild ella um vit skuldu hugsa um londini skulu vit bara hugsa um okkum føroyingar ella skuludu hugsa um heildina og tað er mítt mítt næsta punkt ella mítt høvuðspoeng frú forkvinna tí attað vísir seg ella her e eitt eitt hugtak sum er øgilia aktuelt og tað verður altso tað er vaksinu nationalisma og tað kemst av at tað eru blivin øgilig kapprenning um vaksinurnar og tað vísir seg at tey ríku londini altso vit í vesturheiminum vit hava kradda okkum so nógvar vaksinur at vit vit fáa meira enn nokk til at vaksinera øll fólkini eg veit ikki hví hví forholdið søkxi men tað sigst at at í miðal so fáa vit tríggjar ferðirnar so nógvar vaksinur sum tað eru fólk í vesturheiminum hjá summum londum er tað fimmfalt fólkatalið og og sum mann er nóg effektivur so klárar mann og ja givið at mann ferð hsa vaksinurnar jamin so klárar mann at uttan iva koma upp á hasi hálvfjerðs prosentini í tvey túsund og einogtjúgu menmóti so hava vit eisini fleiri lond sum ikki hava tað líka gott sum vit her í vesturhoiminum og metingarnir siga at tíggju altso tey londoni klára kanska upp á at vaksinera tíggju prosent av av teirra fólki og og mann heldur at tey verða ikki liðugt vaksineraðir fyri enn í tvey túsund og trýogtjúgu og so kann mann syrja um um hetta er rætt tað sum fer fram at at vit sum hava eina góða forhandlingsstøðu vit sum hava pengarnir at vit so samstundis eg veit ikkimt kan sga útnita hesa støðu tað blívur sjálvandi eini ein kapprenning ímillum tey ríkulondini men et en ræðuliga óheppin støða og so vaksinu nationalisma tað er er stutt um tað at londini hugsa um sítt egna og tí sína egnu atgongd og um mongd til av vaksinum og í síðsta enda so so verða vit øll taparar vvss hetta verður gongdin tí hetta kostar okkum øllum at vaksinar ikki verða betri fordeildar tí vorderingin sigur tann at vaksinir nationalisman hon kostar eisini ríku londunum og vorderingin er at tað kemur at kosta teimum ríku londunum hundrað og nítjan milliardir dollarar tað svarar á leið til sjey hundrað og fimmogtretivu milliardir krónur um árið vist mann ikki velur at fordeila vaksinrnar betri og og tað kannmann so seta upp ímóti kostnaðinin av at vit so eru við til at gjalda fyri vaksina hjá teimum fátøkulondunum og har vorderaðr mann at tað eru einir fimmogtjúgu milliardir dollarar skulu til altso hundrað og fimmoghálvtrýss milliardir krónur so tað at tað at vit bara hugsa um okkara egna og vit skulu hava so nógvar vaksinur sum sum møguligt og og hetta er galdan fyri vstvesturheimim sum heild tað ger at vit í síðsta enda kunnu standa sum taparar saman við teimum fátøkulondunum sum ikki klára at skaffa sær vaksinur í sama mun sum vit og aksel johannesen vel johannesen hann var eisini á hesunm her og eg fann fram til sama felagsskap sum hann eg haldi at hetta er nýstovna í sambandi við koronatrupulleika sum it standa í og tað er kovaks og kovaks kundi verið ein ein fín loysn tí tað er ein ein felags píðja sum mann kann tala inní og har sum so gevur øllum londum atgongd til vaksinuna har tað er harðast tiltrongt og kenni eg eg komi fram á hendan felagsskapin so seint sum í morgun men tað vísir seg at at har verða hevur orkan og pengarnir brúkt upp á at at gera tað effektivari gera framleiðsluna effektivari serliga av teimum góðu vaksinunum og samstundis sum mann er við til at fordeila vaksinurnar betri út til soleis at øll fáa atgongd og ikki bara vit sum standa í einari sterkari forhandlingssøgu mótvegis teimum sum framleiða vaksinurnar og og tað er her eg haldi at mann mann kundi umhugsað eitt broytingaruppskot tí framsókn leggur upp til at vit skulu fáa eina eyka játtanin á níggju milliónir krónur til soleiðis at vit gjalda fyri okkara egnu vaksinur og fara út og framskundað tilgongdina her í føroyum men men eg meti at vit ja eg dugi ikki at meta um um tað kann ganga nógv skjótari enn enn enn tað støða sum danskaran ava forhandlað seg til og sum vit eru ein partur av so vit kundu gott bara latið ta fingið við at at at vit bara forseta vit tí loysnum at vit fáa vaksinur úr danmark og sohava heldur hugsa um ókey kundu vit ofra níggju milliónir upp á kovaks ella onkra líknandi felags pulju tí at

sjálvandi skulu vit hugsa um føroyar her í løgtinginum vit skulu hugsa um okkara fólk men tá tá tað kemur til korona so má mann eisini hugsa um planetina og allan heimin tí at vissu allir vesturheimin er vaksineraður og og øll onnur lond ikki koma kanska longur upp enn enn tíggju prosent í ár jamen so kannman seta spurning við hvussu nógv vaksinan hjá okkum fer at hjálpa og í sambandi við hetta her við at at geva til onnur lond og og slíkar felags píljur so so hava vit í dag menningarhjálp ella neyðhjálp eitur tað nokk á fíggjarlógini og har verða eini níggju milliónir givnar og tann játtanin í sær sjálvum kundi verið væl hægri og og so vissu hesar níggju miliónar kuldu givnar út og vissi mann eventuelt eisini kundi hugs uppá um menningarhjálpin og annað skuldi verið hækkað so er tað sum it seta spurningur ókey er er tað er tað ikki for lætt sloppið at vit bara hækka ta játtanina skuldu vit ikki merkt sviðan sjálvi og og tikið av onkrstani hjá okkum og koyrta yvir á menningarhjálp og annað og tað haldi eg vera ein rættiliga áhugaverd diskussión um hvussu vit kundu lykt hesa kontuna upp á eitt eitt hægri støði eina hægri játtan

so men hetta er hetta er eitt áhuavert uppskot sum framsókn kemur við men eg haldi tað er nokk so óhugnaligt frú forkvinna at at síggja hvussu hvussu tey ríku londini klára skaffa also skaffa sær so nógvar vaksinur altso tað sum svarar til tríggjar til fimm ferðirnar fólkatalið mann hevur í sínum egnum landi sett upp móti teimum fátøkulondunum sum sum bara náa hesi tíggju prosentini og hetta kenst sjálvandi av at vit vit vilja øll koma út í hesum trupulleikanum sum skjótast men eg haldi tað e øgilia umráðandi at vit hugsa um hini tí at í síðsta enda so kann tað vera at vit øll standa sum taparar í hesari kapprenningini um at hamstra vaksinur til okkum sjálvtakk
ja takk og her eru nakrar viðmerkingar bjarni kárasom
tesengersovæltakk fyri frú forkvina ja áhugaverdar hugleiðingar hjá steffan klein poulsen øheisini hetta her við at vit skulu sanniliga ikki vera ósuldarisk tí hetta her er jú eitt eitt globalt problem men eg havi allíkavæl eitt sindur trupult við at skilja hví mann í samband við at mann vil gjarna blíva koppsettur nakað skjótari og fyrr hví tað onkursvegna verður tikið í ein globalan samanhang altso vit taka gleðiliga ímóti tey skamtuni sum vit fáa í dag altso hví ikki siga at vit skulu bara seta liveringarnar niður í eina helvt og geva hitt til triðja lond altso hví hví hví er markið her at mann jagjarna sjálvur vil syrgja fyri at mann blívurmann fær floksórin nakrir mánaðir fyrr altso hv hví hví kemur markið her tað vr ettsindur trupult við at skilja hví hetta uppskotið verður sett í en globalan samanhang um handan mátan sjált um eg eri øgiliga samdur har næst stefan klein poulsen nevndi hetta her við um vit fáa skaffavaksinur yvirhøvur tað er tað eingi garantifjerði í hesum her uppskotinum
ja takk so er tað stefan klein pál
polsen frú forkvinna onú nevndi bjarna t vt skulu ikkivera ósoldarisk men tað vísa e at vit eru øgiliga ósoldarisk í vesturheiminum og og tað ikki tað at ja eg skýri framsókn fyr a verða ósoldarisk við hesum uppskotinum men tá i tað verður nevnt at vit skulu altso vit skulu bera okkum skjótari at vit skulu fáa skaffa okkum fleiri vaksinur sum vit kunnu vaksinera skjótari so merkir tað at at vit fáa ein størri part av tí avmarkaða nøgnin sum er útboðin o tað merkir at vit taka vaksinur frá onkrum øðrum og og tað er har eg seti spurningr við um vit skulu bara halda okkum til sama loysn og vissu vit visu vit hava ilt av at vit ikki betala fyri vaksinurar sum fáa her jamen so kundu heldur umhugsa ókey at at tað virði at teimum vaksinums m fáa her at vit góvu tað til kovaks ella okkurt líknandi tað var tað sum eg hugleigdi um og har kundi eitt broytingaruppskot blivið øgiliga áhugvert
ja takk so er tað jóhannes
jóansen ger so væl takk fyri frá fólkum eg havi nú komið stefan kloppósin inn á menningarhjálp ella neyðhjálp har hugsi eg tá eg hugsi um tað í selera so hugsi eg at vit kanska er eisini eftirbátaratøkin ofta sakna tað at vit ikki vit burdu verið ein størri partur av av menningarhjálpum við at stefan kloppósin heldur tað tí í fleiri førum so haldi eg at nógv av teimum ríku londini í heiminum geva nógv meir til tann fátøkan partin av heiminum at viðgera takk fyri
ja takk stefan klagerði
tlin poulsen gersovæl ja frú forkvina eg nú havi eg ikki tølini her í høvdinum men eg veit at mann mann setir tað upp prosentvís í móti ptu alto tað hasiða hvussu stóran part geva viti menningarhjálp í mun til ta ptu vit hava í føroyum altso tí samlaði framleiðsluna og tað talið er væl lægri enn enn til dømis hjá danskarum og øðrum londum og eg haldi sjálvandi at at tað kundi verið nakað hægri men tað rat onkur tingmaður nevndi hetta her ja men altso sleppa v ikkiforlagt bara við at hækka jú tað er gott at vit hækka ta játtanina men skuldu vit so ikki eisini kanska skorið altso tikið burturav onkra aðrastaðni er ikki fornevnt at bara at siga at vit hækka og hækka og hækka og tað var tað var bara ein ein ein áhugaverdur vinkul upp á hvussu vit skuldu hækka ta játtanina meg kanst tú leggja afturat at at jenis arana sum varar av hesum her hesari játtanini hann hevur gjørt onkra josteringar sum eg haldi øgiliga positivari tí at nevndin sum umsæt heftir árinn hon koyrdi bara alt íð til stóra felagsskapur og stóra pott og segði at vit duga iki t umseta hettahr men nú fær mann meir til føroyska felagskapirð sigur forui vit duga væl umsita hespengarnar og vit vita hvar hvar teir skulu brúkast kring heimin til at hjálpa øðrum og tað haldi eg eri øgiliga positiv tað er øllum eit posa
tifitrætta vegin ja takk næstur at røða er bjarni kárason petersen ger so væl
takk fyri frú forkvinna til viðgerðar er eitt uppskot frá framsókn sum er ein eykajáttan up á níggju milliónir til apositeksverkið og tað er við tí endamáli at mann fær landsapotekið um mann fær landsstýri til at fara út í verðina at tosa við teir góðkendu koppsetingarframleiðararnir at vita um mann ikki kann tilogna sær nakað fleiri skamtur enn hvat teir koma til landið í í skrivandi stund æikki tykkum at siga so hava vit síðani grækarismessa í fjør havt eina eina serstøðu eina serstøðu sum øgiliga lættliga kundi verið ein kreppa í føroyum men tað hevur tíbeturútartað seg øðrvísi í og við at vit eru isuleraði vit hava gott sosialt kontrol og landsstýrið hevur duga væl at kommunikera tilmæli og bygt upp á álit øhímeðan vit síggja í grannalondunum okkara har stendur tað munandi verri til øh í dag so eru vit ein partur av tí felags innkeypinum ella koppsetingarinnkeypinum hjá tí danska stovninum sum kallast statins sera um institutt og tey hava so eina europeiska avtalu har mann hevur eitt felags innkeyp og har sum koppsetingarevni so verða býtt út eftir einum bítislykli og har so fyri at fara longur niður eftir stiganum so hevur ríkisfelagsskapurin ella danska kongaríki einum býtislikki millum danmark føroyar og grønlandi og vit fáa leysliga eini eitt prosent av teimum koppingarevnunum sum verða sum koma til danmarkar tey fara til føroyar og tað ger so tað ati tað gongur eitt sindur stilti við at koppseta eg haldi eg sá at tað vóru eini sjey prosent sum høvdu sjey komma fýra prosent høvdu fingið fyrra prikið og og væl minni sum høvdu fingið tað seinna prikið og vitandi at tað krevur í øllum førum eini trýss hálvfjerðs prosent fyri at fáa hetta her floksórini so má tað ganga eitt sindur skjótari enn tað ger í dag um vit skulu náa at fáa floksórin áðrenn junimánaði sjálvandi tað hava verið útmeldingar um at framleiðararnir fara at framleiða meira og fleiri framleiðari verða góðkendir av ema altso deuropn medisunu eygensi so tað kann gott vera gongdin fer at broytast óavhangigt av hvørja lægnu hetta uppskotið fær tá ið mann fyrst í í tjúgu tjúgu fór í holt við at skaffa sær koppingarevni tá fór mann faktiskt beinanvegin og tilsluttaði sær tí donsku loysnina og kannaðu ikki aðrar møguleikar fyri at útvega koppsetingarevnið tað haldi eg onkursvegna er óambitijøst eg haldi at vit hava so ræðuliga góðar fortreytir fyri at megna at fáa floksstovrin væl fyrr enn onnur lond uttan at vit eru neytúrvliga ósolidarisk í føroyum eru vit trýoghálvtrýss túsund fólk og vissu vit skulu koppseta hálvfjerðs prosent so liggja vit um eini fjøruti túsund fólk sum skulu koppsetast vissi mann koppsetti trý túsund og fimm hundrað fólk um vikuna frá fyrsta januar so høvdu vit verið so høvdu vit verið liðug við at koppsett føroyingar í hesum mánaðinum tað ber brá av at mann er eitt sindur óambisiøsur í mínari verð og eg haldi atetað r eit sidur meira kottligt at mann roynir at geva hesin her uppskotinum ein vinkul um at hetta er at vera ósoldariskur yvir fyri onnur lond menningarlond triðja lond og so framvegis eg haldi tað er ein øgiliga undarlig kobling og onkursvegna eitt gamlop tí at vissu tað er argumentið so kunnu vit eisini bara koppseta okkum minni og senda meira til triðjalond men tað gera vit ikki hví tí at tað er fyrst og fremst ultemativt byrgin ábyrgdin hjá føroya løgtingi at verja tað føroyska fólkið at verja heilsuna hjá tí føroyska fólkinum og at varðveita tað sum mann kallar fyri stabilitet og føroyskt sera áhugamál ella føroyskt áhugamál tað er okkara høvuðsuppgáva vit hava sjálvandi eisini nakað tilnýtt felantropystucsulidariskt arbeiði í mun til menningarhjálp og so framvegis men tað er slett ikki tað hetta uppskotið snýr seg um fjøruti túsund skamtir heimurin stendur og fellur ikki við tí sjálvandi kanst tú argumentera at visseg øll ond hugsaðu soleiðis jamen so var støðan ein onnur men í hesum førinum so er prinsippið varðveitt at tað snýr seg um at syrgja fyri at vit náa floksovrin nakað fyrr enn hvat eg væntað vera tað eru líkasum tað undirliggjandiasperatiónin í hesum her uppskotinum nógv av tí eg bara smálutir nú hava vit til dømis sagt níggju milliónir tað kann gott vera fimm milliónir tað n gott vera fjúrtan milliónir pá ingi er at landsstýrið má onkursvegna taka egnan barm og syrgja fyri at veita ta bestu loysna fyri føroyingar og fyri tað føroyska samfelagið mann hevur so valt at tilslutta sær ti donsku loysnina tað er ikki neytúrvliga nakað galið í tí øh eg haldi sjálvur at tað er problem at føroya landsstýri ella føroya løgting ikki vil rinda fyri koppsetingarnar tað haldi eg eri okkara ábyrgd eg haldi ikki at tann danski skattagjaldarin skal rinda fyri føroyskar koppsetingar eg haldi eisini at tað er átaluvert í øllum førum at mann ikki royndi at finna út av um tað vóru aðrir mátar gera tingini uppá nú tá ið vit til dømis eru í tí serstøðu at vit ikki eru ein partur av u tak bretland til dømis teir eru ikki ein partur av eu teir hava koppsett væl fleiri per hundrað íbúgvar enn hvat danmark hevur og føroyar hevur eg veit at vit hava lyndi til at siga ja men vit hava faktiskt koppsett prosentmessaav meira enn danskari so vit skuldu bara vera nøgd tað haldi eg ein undarligur logikkur at samanbera seg við danmark bað tí at tað er tað við tratisionelt gera vit skuldu fyri tað fyrsta ikki samanber okkum við onnur lond vit skuldu samanbera okkum við hvussu gott vit gera tað og hvussu nógv betur vit kunnu gera tað tað hevði eg ynskt at landsstýrið vísti ein eitt annað framskykni sum vit ikki síggja í dag man eg komin til sattis við tí donsku loysnina um ann ger ikki meira enn at vera tolin og bíða og og gongdini eru bara paralell við tí donsku sjálvt um vit eru væl færri fólk og kunnu náa floksarin nógv fyrr um vit hava pensjónatelda ímyndið tykkum til dømis vistiheilsufrøðiliga starvsstovan í byrjaðin av koronakreptini segði jamen veitska vit mugu bara senda øll allar kanninkanningarnar til danmarkar og bíðað tvær vikur til vit fáa úrslitini og so kanna okkum tann vegin nei mann sá loysnir í at vit høvdu aðrir mátar at kanna uppá og plussliga høvdu vit flest kanningar para íbúgva bei olongsjátt globalt tí at mann sá nakrir møguleikar í tí støðuna vit vóru í

vit hava eitt sjálvstøðugt apoteksverk vit hava eitt sjálvstøðugt heilsuverk vit hava sostatt heimild til at fara út keypa koppsetingarevni og distriboera tey ígjøgnum infrakervið undir heilsuverkinum so er hesin her afturvendandi spurningurin ókey nú vilja tit játta níggju milliónir til at keypa skantur men hvør vil lata tykkum skamtir at selja tað er ein spurningur sum eg ikki havi eit svar uppá eg havi á góðum grundum ikki kanalur til ovastu loysluna á fitsarbiontecck og novavaks og astrasenika og moderna og so framvegis men eg veit at landsstýrið saktans skal kann upprætta eitt samskifti við teimum tað er ikki fjarari enn at tetis ein føroysk fyritøka sum ger kanningar vegna landsstýrið gheilsuverki teir hava granskingarsamstørv við ficbontc til dømis og tað skuldi verið lagan manni at tætis kontaktaðir teir og søgdu vit vilja gjarna betala ein rætiliga góðan prís fyri at fáa eitt sindur fleiri skamtir hendan vegin tí at so kunnu vit fáa flokstórn í eg veiki aprílmánað maimánað tað er í tí ljósunum hetta her uppskotð skal síggjast at mann er eitt sindur framskygdur og ambitiøsur og og og og og kemur til tað eg kennir seg at mann kann gera tingini eitt lítið sindur betri enntey verða gjørd men eg haldi ofta hevur mann lyndi til at at hugsa nei men hetta er uttan fyri okkara hendur vit kunnu einki sjálvi størri kreftir er spæl hví reisar seg upp frá stólunum og heldur bara lata tingini ganga sína gongd tað haldi eg er ein ræðuliga forkert tilgongd til eina kreppustøðu vit eru øgiliga konfertabul við at í dag hava vit ta heldgú støðu at vit ikki hava ein tilburð í føroyum av koma við nítjan men eg haldi at vit hava lyndi til at taka tað fyri givið hvør skal siga at støðan er tann sama um ein mánaðin tað eru ongar garantiir fyri at støðan verður framhaldandi góð tí hon søguliga hevur verið góð tað kann versna tíggjufalda um ein mánað uttan at vit neytúrvuliga hava gjørt nakað forkert tað kann bara vera ein ov heldig hending sum ger tað tí haldi eg at mann má vera eitt sindur meira framskygdir og viðurkenna at vit skulu faktiskt hava eitt bereiðskap klárt til slíkar støður vit skulu duga at syrgja fyri at loysnin sum vit hava et tann besta fyri føroya fólk og gjarna betur enn hvat mann ger í danmark tað kann ikki altíð vera inndeks fyri um vit klára okkum væl illa illa vit mugu samanbera okkum við okkum sjálvur til eina hvørja tíð eg haldi at føroya landsstýri føroya løgting hevur evstu ábyrgd tá tað kemur til lívvernd og heilsu hjá føroya fólk og eg haldi at vit kunnu gott gera tað betur og um ikki annað at royna at gera tað betur tá tað snýr seg um at koppseta soeisær at vit fáa floksstjóðrin tí tað hevur enormar kostnaðir fyri samfelagið bæði mentala heilsu sosiala vælferð búskaparligan vøkstur at vit ikki hava flokstjóðrin og tað skulu vit nága so skjótt sum til ber tí at vit hava nógvar vinningar við at gera tað
takk fyri frá fólkunumja takk og har vóru nakrar viðmerkingar
pollareynatygvu gersovæltakk fyri eg eri glaður um røðuna hjá bjarna kárason petersen og g vil eisini takka honum fyri at hann at hann byrjaði at nærta við hesa her heingikoyggina hjá hjá sambandskreftinum í føroyum at at vit í veruleikanum kunnu kunnu saktans reiðsøkuna upp úr stólinum upp úr sofuni og og finna føroyska loysnir tað er einki ivast í ati at at vildu við tað so kunnu vit verið tað sum einismenn kalla áfrantráðnir tá i tað kemur til at at at at vísa hvussu man basir einari einari pandemi sum hesar í føroum vit kundu verið tað fyrsta landið í heiminum sum segði vit hava í veruleiganum vaksinerað øll vit hava basssjúkuni og har vit kunna eisini verið ein fyrimynd fyri onnur hvussu tey skuldu gera takk fyri
ja takk bjarni kárasom petersen
na og eg eri øgiliga samdur í tí sum polla reynatygvum sigur altso hetta er við at taka íegnan barm og onkursvegna vera front ronnur vit hava so ræðilia nógvar sólkyns søgur har vit eru front ronnur altso eg veitiki hvussu nógvar yvirskriftir eg havi lisið um um depes christiansen og heilsufrøðiligu starvsstovuna tá mann fann útav at vera eitt sindur framskygdir tá tað komu til kanningar tað eru yvirskriftir í gardenum nýjorgt haimb so waisinklin pos um at vit hava megnað at kanna og smittu uppspora meira enn nakað annað land og tað er sjálvandi bæði kraft av vit eru so fá men tað er nettupp tað sum gera vit hav ein gylta møguleika at koma framum og koma mál koma slatt koma a turt tá ið vit seta okkum fyri at gera tað men vissi mann bara kemur til sattis við hvat danskar allernodiskt hava bjóðað okkum og og og so fer tað afturum og tað verður ikki viðgjørt longur ja men so liggur mann sum mann hevur roytt gaman ýur ein heingin koygja sera behagilig men mann fær liggusár av tí
fyri fri forskunam ja takk so er tað steðfenng
klein poulsen gersovælja frú forkvinna aftað at eg nevndi at vit skuldu hugsa um onnur lond serliga tey fátøkulondini í samband við vaksinatióna tað merkir ikki at vit skulu gera okkara besta her í føroyum men men eg keypi ikki hetta her argumenti um at vit vit eru bara hálvtrýss túsund fólk og og tí bara ein tropi í havinum og so kunnu vit so ger tað einki um vit framskunda nakrar nakrar vaksinur tí vit eru para hálvtrýss túsund fólk tí so kundi tú sagt tað sama um dálking vit eru bara hálvtrýss túsund fólk so tað gera einki við dálka tí t ger einki við fiska for nógv tað ger einkivið tá matspill í føroyum sjálvandi mugu vit taka ábyrgd í føroyum sjált elva hálvtrýstings fólk og sjálvandi mugu eisini hugsa um hini sjálvtum it bera hálvtrýss túsund fólk tí athóast vit eru ein lítil tjóð og hálvtrýss túsund fólk so eru vit til stórst vælsiglinsi fyri fyri nógvar tjóðir fyri nógv økir kring heimin ígjøgnum tað arbeiðið sum føroyingar gera alla møguligast
ja takk
bjarni kára sum petersen ger so væl takk fyri frá forkunnum eg keypi ikki premissuna um at vit gera okkara besta í dag tað er tað eina hetta uppskotið er nevniliga at vit kunnu gera tað betur og eg haldi eisini at tað er eitt sindur undarligt at mann við hesum uppskotinum nýstan er farið at rópa upp um at vit mugu ikki vera ósoldarisk vit eru ósoldarisk í og við at vit eru ein partur av vesturheiminum í og við at vit eru ein partur av vegu eru vit vit ósolitarisk tí at tað eru nakrar mekanismir sum gerast galdandi í altjóða politikki har sum mann velur tey um tí industriella og vesturlendsku londini til frammanundan ella framum tað sigur seg sjálvt onkursvegna men tað er ikki neyturvíliga rætt at mann er at at konsekvensurin er verri við sum mann velur at koppseta seg fyrst vi vissu føroyar usa og bretland ísrael europa blívur liðugt koppsett so hava vit eisini enormt nógvar resursur til at gera tað skjótari í triðjalondum vit fara ikki tey fara ikki verri av at vit hava farvæl takk fyri

tann ger so væl takk fyri frá fólkum eg hugsaði um nakrar setningar sum ráðarin segði hann segði millum annað vit skulu vera framskygd og ambitiøs hví kann vera móti tí so sigur hann tað eru aðrir mátar at gera tað uppá og vit skulu finna ta bestu loysnina nú hava vit eina loysn vit eru tað landið her í norðu høvum sum hevur flest koppsett altso heldur bjarni kára sam petersen at at hetta er virka vánaligt sum sum er nú

ja takk bjarni kára sum petersen takk fyri forkvinnan nei vit eru partvíst upp á grund av hvussu koppsetingarbólkurin hevur verið megnað at brúkt skampuni optimalt og har eingin spill og at mann hevur dugað at distribuera tað rætt so gongur tað øgiliga væl í føroyum undir givnum umstøðum men eg keypi ikki forseturnar fyri at hetta her var líksum tað besta loysnin eg eri nokk so yvirvístur um eftir hondini at mann slóð seg til tols við tað danska tilboðið beinanvegin mann kannaði ikki aðrar møguleikar og eg royndi at draga paralell við seg heilsufrøðiliga starvsstovan bara hevði slisið til tols við tí donsku loysnina so at tað var kanska vera ein heilt aðrari støðu enn vit eru í dag men nei mann valdi at taka egnan barn mann valdi at siga kunnu vit gera hetta upp á eina øðrvísi máta uppta á eina framskygda máta til gagds fyri føroya fólk og ikki bara tilkopla seg á eina danska loysn ja tað vísti seg at geva nøkur resultat sum eg haldi vit eru øll sera glað fyri í dag
takk fyri frá forskani ja takk og næst at hava orðið eru tvanng
hóast hetta er eitt ítøkiligt uppskot sum bjarni kárason petersen og eg sjálv hava lagt fram um at játtað níggju milliónir til koppingarevnið so hevur hetta uppskotið givið høvi til at koma víttumkring vit hava tosað ella tað er blivið tosað um epentemi lóggávu koppsetingarstrategi tilmæli kontra lóggávu

og mankt annað sum hevur við korona at gera og kanska er tað eitt úttrúgv fyri at løgtingið í veruleikanum ikki hevur havt serliga nógv høvi at viðgera hesa her koronakreppuna í í hvussu er í nógvar mánaðar vit høvdu nøkur uppskot í fjør sum serliga snúði seg um hjálparpakkar annars hava vit viðgjørt korona sera sera lítið her í løgtinginum havhandi í huga hvussu stóra ávirkan tað hevur á okkara samfelag og og eisini hugsandi um hvussu hvussu nógv tað egentiliga verður tosað í samfelagnum um avleiðingarnar av korona og og hvussu vit annars skipa okkum so tað kanska er ein ein áheitan til landsstýrið um at inntriðja løgtingið meira í arbeiði

eg haldi eisini ati korona sum heild hevur avdúkað at eini heimsfarsótt gevur heilt heilt aðrar avbjóðingar í føroyum enn hon ger í danmark og tað er besta prógv um at vit ikki neyturviliga hóast danir hava góðar loysnir so eru tær ikki neytúrvuliga skipaðar soleiðis at tær bara kunnu kopierast í føroyum við góðum úrsliti heldur tvørtur ímóti er neyðugt við egnari strategi motivi fyri uppskotinum hjá okkum er er fleiri lutvíst handlatað um ati fáa gjøgnumført ta koppsetinkoppsetingar sum mann hevur sett sær fyri at fáa tað gjørt so skjótt sum gjørligt fyri at fáa vanligu samfelagshjólini í gongd aftur og hóast hatta kostar níggju milliónir so vita vit væl at tað at at samfelagið koyrir í so lágari ferð kostar okkum munandi meir upp á sigt so upp á tann mátan gevur tað meining at brúka hesar pengarnar so snýr tað seg eisini um at taka ábyrgd av okkara viðurskiftum her heima her heima serliga tí at vit megna tað aftur og aftur er tað jú víst á at í hvussu er í skrivandi stund eru vit per íbúgvað ríkari í føroyum enn vit eru í danmark so vit hava resussurnar til sjálvi at rinda fyri okkara koppsetingar í somáta haldi eg at tað er nokk so áhugavert at tað kemur upp at venda nú hetta her við tørvinum at at at lata koppingarevni eisini til menningarlondini og tað er nakað sum eg í prinsippinum púrasta taki undir við men í veruleikanum er tað so at í løtuni uppføra vit okkum sum eitt menningarland vit taka ímóti koppseting ókeypis sum vit hava ráð til at gjalda í so máta kundi mann ynsktsær at hesi kappingarevnini endaðu onkustaðni har sum mann ikki hevði pening ella megnaði at fáa hendur á koppingarevni ogso kundu vit sjálv rinda fyri okkara egnu

eg sakni at umboð fyri landsstýrið er her til viðgerðina eg haldi at tá ið vit einaferð hava høvi at viðgera støðuna í sambandi við korona so hevði tað verið ómetaliga gott at hoyrt hvat fyri tankar í landsstýrið hevuri í sambandi við hetta her gott nokk hoyra tað sindur í miðlunum men tað hevði verið gott at kunna sett landsstýrisfólkinum eina eina ítøkiligan spurning til dømis um hvørjar teir tankar tæir gera sær á hesum økinum tað skal so sigast at landsstýrismaðurin í heilsumálum hevur verið her eina løtu undan døgurða men men tað er altso ikki nú øh eg komi sjálv at fylgja hesum her málinum í fíggjarnevndini og eg gleði meg faktiskt til ta viðgerðina og sjálvandi fara vit har at fáa orð á landsstýrismannin gangið út frá og eisini umboð fyri apoteksverkið tí tey heilt klárt hava eitt innlit í hesi viðurskiftini meira enn hvat vit hava her í tingi
takk fyri ja takk so er tað nakrar viðmerkingar bjarni kára
parasom petersen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja e púra samdur við rutt vang í í hennara í røðuni øh eitt sum eg haldi er eit sindur áhugavert til dømis tðí døgurðatíðindunum í dag so var ein øgiliga orrusta tí at nøkur sendifólk við maka hava fingið koppsetingg tað er eitt sovorurt internsplit í landinum um hvør sleppur framat til at blíva koppsettur om mann mistteingilig ger fólk høg sum lág fyri at fáa atn fyrr ella seinni men mann diskuterar slett ikki um umum vit kanska kundu verið eitt sindur skjótari við hesum her við at til dømis fungið fleirkoppingarevnum í dag er tað ein spurningu eitt stríð um hvør far og hvør ikki fær og ikki kunnu vit gera tað betur fáa fleiri koppsett blíva skjótari koppsett tann diskussiónin hevur slett ikki verið og eg haldi eisini miðlarnir hava verið eitt sindur afturhildnir við at taka diskussiónina og góðtóku svarið hjá landsstýrismanninum rættiliga skjótt við hví loysnin var sum um var tað haldi eg
ja takk russvang ger so væl
takk fyri ja nú havi eg hjálpt útvarpið í dag so tað ljóðar sum at vit hava enn eina orsøk til at framskunda tær koppsetingarnar sum vit nú einaferð ætla tí tað er jú svarið og inntil koppingarevnið verður tøkt til øll tey sum ætla sær koppseting so fara vit at hava hesa her afturvendandi diskussiónina raðfestingin hvør stendur fremst í kvøðini og hvør skal fara afturum og eisini hvat ið koppsetingin skal geva atgongd til vit hoyra alt fleiri tosa fyri at koppseting skal geva út yvir at vera verja fyri sjúku eisini skal vera eitt atgongupass til vanligt virksemi í samfelagnum og tað tað vísir eisini at tað hevur týdning at vit fáa hetta avgreitt sum skjótast tá ið tað er sagt so havi eg eisini hug at at leggja vekt á at hetta er sjálvandi ætlað teimum sum ynskja at lata seg koppseta og vit í framsókn eru ikki fyri at tvinga koppseting ígjøgnum tað haldi eg er eitt viktigt poang í hesum málinum
tak fyri ja takk
kbjørt samuelsen ger sovæl takk fyri ja ætla bú at spyrja rutt vang í sambandi við hetta her áhugaverda uppskotið um hvat hon heldur um hetta at løgtingið kanska er eitt av teimum heilt fáu parlamentunum í okkara parti av heiminum har mann ikki strategiskt viðger koppsetingarætlanir har ætlanirnar fyri at fyribyrgja smittuna ongantíð er jú venda løgtinginum og har flokkarnir verða hildin fullkomiliga uttan fyri at viðgera strategiurnar heldurforkvinnan og framsókn at taka hann hava nakrar óhepnar avleiðingar eisini upá longru sygt
takk fyri ja
ger so væl takk fyri ja avgjørt haldi eg júst hetta við koppsetingarstrategi at tað átti at verið nakað sum vit viðgjørdu politiskt eisini tí tað hevur øgiliga nógv at gera við hvussu hvussu vit vit altso hvussu virksemið í samfelagnum kemur at vera frameftir og eisini at viðgera hetta við hvat skal ein koppseting geva atgongd til og skal tað gerast munur á fólki sum eru koppsett og sum ikki eru koppsett tað er øgiliga grundleggjandi prinsipielt viðurskifti sum eiga at fáa eina politiska viðgerð púra samd við viðmerknanum bjørt samu
takk fyri ja takk pálla reyna
yu ger sovæltakk fyri eina góða røðu ruttvang eg haldi ofta fyri at at grugga mál sum kanska ikki koma so væl við hjá eini stjøln sum byrjar mann at tosa um alt møguligt annað enn tað sum er til viðgerðar taðhevr mann sæð eisini í eina ávísan mun í samband við hetta málið sum snýr seg um at útveða meiri pening til at fáa skaffað meira un vaksinu til føroyingar og í tí er mann tosað um um um hesa her vaksinu imperialismuna sum sum summi kalla tað at mann bara sæt á sær sjálvum men altso eg kann ikki altso eingin kann siga sær ringan fyri at vilja tæna sínum borgarum altsotað er væl okara uppgávu eg má siga akkurát sum er skal eg sum heimsborgara velja ímillum um eg um eg raðfesti eina vaksinu til grannakonuna maiu horn sm sum eru sum er tveyogfýrs ára gomul ella um tað vera foreldrini hjá máa midbinsalman sum fáa vaksinuna so veit eg hvønn ivelji takk fyri
ja
jatakk ruttvang ger sovæl takk fyri frú forkvina ja tað undrar eisini meg at tað undrar meg at umboð fyri eina samgongu sum ikki ein gongu hevuravgjørt at vit skulu rinda fyri okkara egnu koppingarevni ikki kann taka undir við hesum her við einari grundgeving fyri at vit eiga at hugsa um at útveita restina av heiminum koppingarevni sum sagt so haldi eg gott og haldi eisini at vit hava fíggjarligan førleika til at hjálpa við koppseting úti á heimi so misskil meg rætt tað er nakað sum eg púrasta taki undir við men eg haldi ikki at tann grundgevingin hoyrir heima ímóti hesum uppskotinum at vit sjálvi rinda fyri okkara egnu koppseting heldur tvørturímóti
tak fyri ja takk næsta røða er siri stenberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna h gott nokk hava okur eina góða koronastøðu í føroyum beint nú tað skuluivit vera glað fyri eg eri hvussur ein av teimum sum ikki eru iva um at tað nokk ikki verður so einkult at í summar so er alt opið og so er tað friður tí tei eru øll koppsett tað er framsókn sum skjytur upp at játta níggju miliónir til at keypa koppseting fyðri ø og eg eri púra samd við framsókn eisini í tí at okur sjálvandi eiga at gjalda sjálvi fyri okra egnu koppseting okur hava ábyrgd av okkura egnu fólkum og ta ábyrgdina skulku eisini taka u okum sum eitt ríkt land eg hali t vera eitt áhugavert kjak í dag og fleiri áhugaverd sjónarmið hava hava verið tikið fram sum eg haldi eisini er verid at taka afturí og eg taki eisini undir við teimum sum siga at okur hava virkuliga havt manglandi møguleikar at viðgera koronastøðuna sum heild vissi okur taka heilivágs øki so er tað eitt tað tí allarfyrsta sum er yvirtikið á føroyskari hendur og ta støðuna skal mann sjálvandi brúka til at fara út í verðina og samráðast og keypa tað sum okur sum land hava brúk fyri og tað er kanska partur av kritikkinum sum hevur verið reistur hví hevur mann ikki brúkt ta støðuna hví hevur mann bara tíðliga í prosessini tikið støðu til at okur okursluakum saman við dønum og hanga uppi í tí sum avtaluni sum h allars ger við særmínstuttu tá ið okur dag og dagliga arbeiða fyri at okur sulu gerast eitt sjóstøðugt land so er tað tí okur síggja tað sum ein møguleika til at skaffa okkum betri treytir tí okur kunna forhandla út frá okra egnu treytum og út frá okra egna tørvi og tí undra tað eisini sjálvandi at mann ikki hevur brúkt koronustøðuna til tað okur hava verið eitt heilt ár kann mann siga í undantaksstøðu og andstøðan hevur og løgtingiðt generelt hevur faktiskt ikki verið partur av næstan nøkrum okur hava viðgjørt nakrar hjálparpakkar inni her sum okur eisini hava viðgjørt skjótt tí everur lítið orðaskifti um tær og okur hava faktiskt ikki verið tikin við í nakað og tað er undarligt vistiman hyggur eftir hvussu grannalondini hava arbeitt har mann sær at mann hevur havt tey samlaði parlamentini við sær mann hevur havt kommunur við sær man hevur diskuterað upplating o mn hev diskuterað afturlating o man diskuterað tilmælur og og alt tað sum hoyrir til í einari kreppstøðu áðrenn mann hevur meldað út til almenningin fyri at hava ein breiðan fólsligan upplakning og tað hevu mann ikki gjørt í føroyum og tað haldi eg faktiskt er ein rættiliga stórur fólkaræðisligur trupulleiki okur hava eisini havt trupult við at fáa fatur í tilfarið í veruleikanum tað er so gjørt ein kappingarætlan fyri føroyar har mann eisini hevur bundið seg til at fylgja tí at mann fer í koppseting saman við sermistuttnum kappingarætlanin hevur ikki havt nakra politiska viðgerð sjálvandi heftir eitt fakligt tilmæli
hat tað sigur seg sjálvt nógvir gangur har afturi í salinum orsaka ja tað hevði verið púra natúrligt hat eg hildið at mann viðgjørdi tað eisini og at mann eftirmetti so hvørt tí taðhevur eisini verið reistur nakað av kritikki í mun til hvussu mann hevur valt at koppseta teir ymisku bólkarnar og sjálvandi eg ivist eg onga løtu í at altíð gjørt út frá tí allarbesta og størsta ynskinum um at gera tað so gott sum møguligt men tað er ikki annað enn ein dygd at mann eisini í einari sovornari tilgongd kann eftirmeta um mann nú gjørdi rætt og kanska laga til og til dømis hevur tað verið ein stórur trupulleiki við sjúklingum sum er uttanlands í viðgerð har tær ikki hava følt tað tað at tey hava fingið nøktandi tilboð tað er nókronisk sjúk fólk sum búgva heima sum enn ikki vita hvar tey eru í í køini og tað hevur eisini verið reistir spurningar um hvørs starvsfólk altíð eiga at koma fram um sjúklingar og eg havi hvussur sitið eftir við tí kensluliga man næstan ikki mádiskutera koppseting um korona tað er næstan tabu og stakkast tann sum sigur nakað hann skal bara tiga tí koronastovan í føroyum er góð øh eg eri eisini samd við framsøgufólkin í miðflokkinum um at tað er eisini eitt altjóða perspektiva ísin her tað er eisini blívið sagt frá d vo at solidariteturin svíkur vissi ikki mann eisini hugsar um altjóða samfelagið tí at tað sum mann sær í dag er eisini nakað við at tey ríku londini leggja koppingarevni íundir seg og tað kann gera tað at farsóttin dragur út so tað haldi eg tað perspektivið eigi mann eisini hava við og á hinari síðuni eru púra samd við framsókn um at sjálvandi skal mann eisini ikki bara at hugsa um hvussu mann fær for leingir hetta forlopið men kanska eisini fær fær stytt tað farsóttarlóggávu og landslæknan eigur kur sjálvandi at hava á føroyskum hondum og at hava fult ræði á landamørkunum tað er eisini partur av at at kunna agera í einari kreppustøðu og so haldi eg eisini okur hava for sýmt at brúka høvi til at byggja okra egnu stovnar upp til til dømis eta heilsufrøiliga starvsstovan sum eisini er grundarlag fyri okur eru komin komin o hvusso væl sum okur eru at mann mann byggir førleikar upp eisini í tí almanna tað er fínt at okur hava privata vinnu eisini men at mann eisini byggir upp beiini á landsjúgrahúsinum g í heilmdsfrølagu starvsstovuni sum mann eigur at hava førleikar til eina nýggja kreppu tí tað er koma óðansæð og eg haldi at koronastøðan hevur sjálvandi avdúka tær styrkir sum okkara samfelag tað er eitt fyrimunur at verið íso læraður tað síggja okur nú men hon er eisini víst á nakrar veikleikar sum okur eiga at bøta um og og har teir størstu veikleikarnar eru tað at okur ikki hava kunnað samráðast sjálvi og tikið egna ábyrgd takk fyri ja takk her eru nakrar viðmerkingarbjan
bjarni kárasom petersen ger sovæltakk fyri frú forkvinna vist tú hyggur eftir tey londuni hvar tað gongur væl so so gongur tað væl í teimum framkomnu londunum teimum indosiellu londunum teimum demokratsku londunum men tað vísir seg eisini at vera tilfaldi at tey sum eru partur av europeisku loysni tey eru egentiliga eftirbátur í mun til tey vesturlendsku londini sum eru uttanfyri eu að er altso ikki givið at tað er ella var tann besna besta loysnin at taka tað kann gott ver et tað var tað er kki ordliga bangi paingi er at mann fór ikki út og kannaði hvørjir møguleikar føroyar sum tjóð hevði til at fara at finna koppingarevni til at tryggja sín egna g egentliga sum eru okkara ultomativa ábyrgd í í løgtinginum og tað er eisini undarligt at mann faktiskt í øllum forløpunum tað seinasta ári ikki hevur havt ein størri fingur í spælinum enn at mann hevur skulda kompensera við nøkrum hjálparpakkum men mann hevur ikki avgjørt hvørji tilmæli skuldi vera mann hevur ikki avgjørt hvussu ætlansflog skulu regulerast
ja takk sirið steðnbjargi ger so væl
ár at ta eisini erðu ruddir frammi um at at teir hjálparpakkarnir sum eru kanska slett ikki hava riggað eftir ætlan og hva á ferðavinnum sul iggur í andaleypi okur viðgera tað sletti seg so her eru nøkur ting sum sum mangla og tað at mann tíðliga í hesi her prosessini hevur bundið seg at dønum sum hava bundið seg at eu tað haldi okur duga at síggja hevur ikki verið verið verið so besta loysn fyri okkum tí okur høvdu allar møguleikar at at samráða sjálvi men mann hevur ikki brúkt ta støðuna á tað haldi er ein feilur og eg haldi eisini t at fyri tíðiman at gera ein feil so hevur mann møguleika at eftirmeta á á leiðini og leggja um tað er ikki leik at mann skal halda fastur einstrategi vistovisti honú ikki riggar men tá ið tað er sagt so sjálvandi g hava okur ein góða koronastøðu tr ikki tað men tað er ikki bara tí at mann hevr verið dugnaligar í føroyum tað er eisini tí okur hava eina eina geografi sum sum ger tað at okur liggja sum okur liggja ogurhava vrøsk at kanna so tað eru nógv ting sum hava spælt spælt inn í tí
takk fyri ja takk næsta viðmerkja er
bjørt samuelsen ger so væl takk fyri at eg hugsaði um hetta við at tað er sjálvandi gott at allir føroyingar verða koppsettir men tann spurningurin um at mann eisini má tryggja at tey londini har mann ikki er ráð at koppseta sítt fólk at tey eisini hava ráð at fáa koppsetingarnar eg ætla at spyrja siri steinbech um nummar eitt tað við at tey ríku londini føroyar eru eitt av ríku londini í heiminum sjálvi sjálvandi gjaldar fyri sínar koppsetingar og nummar tvey um vit ikki eisini eiga at vera við til at brúka ein part av okkara yvirskoti til at betala fyri koppsetingar aðrastaðni tí avleiðingina av at vit sum mann ikki fær koppsett allan heimin innan fyri rímliga stutta tíð er jú at sjúkan skjótt kann breiða seg aftur í nýggjum variantum eg ætli at spyrja siri steinberg um hon hevur gjørt sær nakrar tankar um um tann part
ja takk serið
stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna og takk tilbjørt samunsen ja eg púra samd eg tók eisini tað fram hetta her við at tað er eisini eitt altjóða perspektiv ísin her og ati tað er eisini ein ræðandi tanki og tað e isini nakað sum duu bliv er úti við og mælir til at mann eisini hevur sulidaritetin við sær í hesi prosessuni her tí attað er nokk som tíðir upp á at tey tey ríku londini sum leggja altíð di alla koppsetingina undir seg nú og at tað kann leingja um sjúkuna tí at tay tað eru nøkur lond sum hava som veik heilsuverk tað hava ikki møguleika til at gera tey tiltøk sum okur kunna so sjálvandi eiga okur eisini at hugsað tað inn og ein máti kundi eisini verið av menningarhjálpum kkanska báði blíva hekkað men eisini blívan markað til til dømis koppseting tað tað hevi verið so ein máti ja eg haldi eisini okur hava okur hava eina eina ábyrd í føroyum men okur hava eisini eina altjóða ábyrgd a hn okur eisini
liva upp til ja takk
poulsen ger so væl ja fyri forskriftina á sjónarmiðjuni sum sum eg vegna miðflokkin bar fram í mínari røðu tað var tað ikki nøkur undanførsla til tað aktuella uppskotið sum framsóknin hevur lagt á borði men eg haldi hetta øgiliga umráðandi vinkul í hesum málinum viðvíkjandi vaksnum sjón og hetta er nakrast vit í miðflokkinum at tosa um og hettað var høða høl til at bera sjónarmiðini fram eg dugi ikki at síggja hví mann skal skræt undir fara at vera undanførsla og so er tað hetta her við leiklutinum hjá løgtinginum í hesum her ja eg dugi sjálvandi at meta um um løgtingið har verður for lítið inntriði ella ikki men eg haldi øll førum at landsstýrið hevur gripið støguna væl an og og vit síggja eisini úrslitiði av hesum saman við øðrum faktorum sjálandi
takk fyri froskuna
ja takk siri steinberg ger so væl takk fyri fólkuna ná eg eri samdur í tí at tá ið mann viðger hetta hevur koppseting so eigur okur eisini at hava tað altjóða perspektivi við tað haldi eg gott at tað eisini kemur fram tí at okk skulu eisini taka ta ábyrgdina á okkum sum í tjóð men eg haldi at løgtingið átti at verið meira inntrigið og eg haldi faktiskt at eisini at landsstýrið átti at verið til staðar í dag og eisini upplýst løgtingð nøkur ting og svarað nøkur spurning sum er reystur og landsstýrið er púra fráverandi í debattini í dag tað haldi eg ikki er í ordan
ja takk næstur at røða er jaspur
takk fyri frú forkvinna ja til viðgerðar er eykajáttan til frá framsókn til vaksinatión av føroyingum og eg kundi hugsað mær t líka steðga t sindur á hvussu støðan hevur verið tað er komið fram her í dag men vi ít hava ligið kopierar donsk modellir og har haldi eg tað er øgiliga viktigt at vit staðfestat soleiðis er tað ikki frá dag eitt hava vit sum føroyingar sett okkum fyri at vit skulu koyra eina heilt aðra strategi enn grannalondini vit hava koyrt eina testrategi sum onnur beginna at kopiera okkum nú allir føroyingar skuldu testast eg haldi eisini tað øgiliga viktigt at starvsstovan fær eitt stórt heraklaft fyri tað arbeiðið tey havtu gjørt men eg haldi tað er eisini viktigt at siga men tað er ikki bara starvsstøgan landsstýrið gjørdi eisini tað at tey fóru inn og gjørdu eina avtalu við eini privatan aktør tetis sum eisini kom inn og tók hond í eg skal ikki siga at tann reyða stjórnin sum í dag ikki sitið við valdið hevði gjørt tað sama óivað men eg kunni hvussur staðfesta at tað privata indiativið sum er er við róðuri hevur valt júst hesa strategina og tað haldi eg er er øgiliga gott so hevr verið nokk nógv frammi eisini um at men vit skuldu havt verið út og gjørt egnar avtalur við veitarar av vaksinum og nú er ísland í einari serliga støðu ísland hevur roynt leingi og væl at komið uttan um tær kanalurnar vanliga keypskanalurnar fyri sjálvi at keypt aðrar vaksinur og tað hevur ikki eydnast og at visu vit kunnu stilla okkum upp her siga men vit kunnu bara fara drøndi inn til til teir sum liggja og selja og vænta tað men vit kunnu banga upp á um vit ikki kunnu fáa eitt sindur størri part enn enn onnur hava fingið sum eg ligið havi liið og bíðað og lagt beglektir inn fyri i nógvum nógvum mánaðum næstan ár síðani at vit skuldu forvænta tað men so skulu vit fara inn og kunna keypa tað haldi eg eitt lítið sindur natift tað er at vera eittlítið sindur forgóðtrúgvin g eg skilji væl tað selir væl og tað selur seg greisini væl her í føroyum at siga hetta er tað vit skuldu havt gjørt men eg haldi eisini at tað er viktigt at vit lílíka stinga fingu n í jørðina eg veit at landsstýrið hevur roynt eg veit eisini at landsstýrið hevur fyrihoyrt seg um um tað er møguligt at fara inn og keypa fleiri vaksinir enn tær sum sum vit hava fingið og tað hevur ikki eydnast og tað er ikki bara nakað vit kundi fara inn og siga knipsað við finguna nú havi vit brúk fyri at fáa tjúgu túsund vaksinir eyka øso er tað verið eitt sindur frammi eisini um at at tað er summi sum eru komin for skjótt fram at einari vaksinu summi hava fingið for skjótt eisini her heima teha verið nakað fyri fyri tí síðan í sjúkrahúsinum og nú var okkurt í døgurðatímarn í dag at onkur sum sum arbeidir sum sendi hærri íg kina skuldi og familjan hevði fingið eina vaksinu for skjótt og mann kann siga men vit eru eisini partur av einari globalisering vit eru partur av av alheiminum og eisini har skulu siga men vissu vit skulu hava fleiri vaksinir so betýðir tað egentiligani at onkur skal hava færri tí tað er einki land í heiminum sum ikki ynskir so nógvar vaksinur sum til ber og ynski eg fleiri so fær onkur annar minni soleiðis fungera tað so stendur í viðmerkingunum eisini at tað fer at taka tretivu til fjøruti vikur til vit øll eru vaksineraðar og so speggleði eg upá hvar kemur tað talið frá jú vit hava sagt ja men vit hava gjørt klárað túsund um vikuna og vit eru hálvtrýss túsund fólk har við tekna kanska eina tretivu fjøruti vikur eg haldi atað verið øgiligani alment frammi at daninir hava sagt jamen vit í seinasta lagi í juni skulu hava øll vaksineraði vit eru í dag ein tvey trý fýra prosent frammanfyri tað vil siga longu hugsi eg fyrst í juni kanska longu í mai kanska longu tveir tríggjar mánaðar hava vit fingið øll í landinum vaksineraði eg haldi tað er viktigt at tað sum mann skrivar tað sum mann ger má verið í samsvar við tað sum mann hoyrir ikki bara hála nøkur ting og brúka áh ja túsund hesar fyrstu tvær tríggjar vikuna so er tað tað vit fyri at halda okkum til vit vita at tað koma níggjar vaksinir á marknaðin ti ik siga hvønn dag som koma tat alla tíðirnar leypandi og tað koma eisini at vera her sum fleiri sum sum vit koma at fáa soleiðis at tað a at tað gongur skjótari gjøgknum at fáa fólk ígjøgnum nú er so øgiliga lítil tíð eftir so var ein ein ein lítil ein lítil tanki her uppi fyrr í dag eisini um at mann skuldi brúkt part av menningarhjálpini til at seta av til koppseting í triðju heiminum og eg haldi sjálvur at tað er eitt faktiskteitt øgiliga gott hugskot kanska hevði tað verið eisini ein máti hjá okkum at fara út at hjálpt okkara nassum heldur vit hava eina støðu í føroyum sum kanska enn tann ein tann besta heiminum sjálvandi skulu vit vaksinera okkara landsmenn so skjótt sum gjørligt men vit mugu eisini hugsa um at men hvat kunnu vit eisini gerafyri
heimin takk fyri ja takk her vóru nakrar viðmerkingar
kára sum petersen ger so væl takk fyri frá forskuna ja jaspur langord hevur síni kritikkpunktir um um hetta er uppskotið og summi av teimum eru próðligutim tað er sjálvt lætt at koma nú í í marsmánað við einum uppskoti har sum onkursvegna fortelur hví hvussu mann kundi gjørt tað øðrvísi men eg eri eitt sindur í áhoyra at vita hví mann ikki valdi at gera tað øðrvísi altso landsstýrið slósi til tols við tað loysnans lágborðinum sum var tann danska loysnin hava eingin ambitión um at gera tað øðrvísiog tað liggur í ábyrgdina hjá landsstýrinum og eg veit ikki við seg við seg jaspur langoyrd heldur at mann er so ósolidariskur við at vilja hava eitt sindur fleiri koppsendingarevnir altso hansara samgonga hevur akkurát samtykt at hava eina sendstovu niður í ísrael skulu vit nú fara hart á ísrael fyri at hava hugsað um seg sjálvan bara ella hvussu hvussu hvussu skal hetta hanga saman hví kemur hetta her er kennilsi hjá jaspur langur nú tá hetta uppskuldið liggur á borðinum ella hevur hann havt hetta á samvitskuna líka síðani
a
spur langord ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna tað er øgiliga viktigt at siga t vit liggja ikki og kopierað dansk modellir tað var tað sum eg byrjaði við at siga tað var tað sum eg undirstrikaði allarfyrst vit hava valt okkara egnu strategi tá ið tað kemur til korona frá dag eitt danir brúka nú eitt hálvt ár seinni tíð upp á at kopiera okkara modell vit ar ikk kopgera nakrað danskt modell tað hevur totalt misskilt og vit vit hava sjálvandi sjálvi roynt at funnið útav hvussu koma vit bert sum best sum samfelag burtur úr okkara koronaastrategi og eg haldi har kann mann siga at tað er stórt sæð alt sum er gjørt er gjørt til uk tað kann gott verða vit høvdu ynskt at at at fingið fleiri vaksinir tað veit eg øll øtt ynskt men samfelagið og og landsstýrið og løgtingið hevur veruligani gjørt alt tað sum vit kunnu gera til u go tað haldi eg tað er eisini viktigt at vit halda fastum takk fyri
ja takk
dagsstefan klein poulsen gert so vælatferðsfólkarnar nú var røðurin inni eisini við menningarhjálp og at ella neyðhjálp sum eitur á fíggjarlógini og at teir pengarnir kunnu verða brúktir til vaksinir møguliga teir kunnu tað men landsstýrismaðurin hann hevur í øllum førum gjørt nakrar ersteðingar sum eru til tað betra so hesa mann brúkar teir føroysku hjálparfelagsskapunum sum eru har úti og tað er ikki bara ferð í nakrar kempu kassar hjá reyðakrossi ella ella hvar tað nú verður í altíð sjálvandi skulu vit sjálvi seta okkara fingramerki á hvar teir pengarnir fara so tað er øgiliga gott men tá tað kemur til játtanina sjálva so er hon nokk so langt undir tað tann standardin sum so lát annars signa eftir halda eiti null komma sjey prosent av btu og tað eru nøkur lond í europa sum sum eru har uppi men vit vit liggja um ikki niðast so liggja vit rættiliga niðaliga á til listan so haldi játtan sjálv kundi øll førum verið litt nakað
ja
spurlangoard gersovælja takk fyri frú forkvina takk fyri steffan klein poulsen eg eri púra samdur nummar eitt so haldi eg eisini at at játtanin burdi verið hækkað eg veit at mann hevur havt fleiri umførum hevur hækkað tað nakað og og akkurát hvør skat gera tú hvussu tað skal verða gjørt eru trúgvi fleiri mátar altso tað eru nógvur felagsskapi sum eg veit gera kempistórt arbeiði sum eisini kundi staðið fyri júst hesum arbeiðinum og tað kann gott vera at tað er vit hava a tosað um um legrlekurutingrensur við at tosa um um reyðakross og vit hava nógvar bláikrossi itava nógvar aðrar felagsskapir sum arbeiða úti í altjóða heimi g tað kann gott vera leiri føroyingar havi sagt at men lata okkum nú eisini fara út og gera lyftav okkara part í hesum her arbeiðinum á føroyingarsøgdu men vit vilja gjarna seta ein mánað av í okkara okkara tíð nú í í í summar til at fara inn og taka eina hond í tá ið tað snýr seg um hetta so eg trúgvi at vit kundu eisini gott gott klár at fingiðfingið hesi her pengarnir til at strekka
pent takk fyri forkími ja takk so var hatta umfarið liðugt næstur at røða bjarni kárasum petersen ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja nei eg ætlaði líka at taka orðið aftur bara fyri at takka fyri eina góða viðgerð eg vil siga at mann kom nokk so víða um og eg hevði kanska ynskt at mann tosaði i lítið sindur meira um tað uppskoti sum lá á borðinum men mann hevur hug at tosa um menningarhjálp og koronastrategina tað seinasta árið og so framvegis men hettaher uppskotið er egentiliga rættiliga einfalt løgtingið sigur at vit vilja játta níggju milliónir til landsapotekaran og landsstýrið sum kann fara út til ficrebiontech atrasenika moderna allir teir ema góðkendir framleiðararnar og siga vit vilja gjarna keypa koppsetingarevnir kunnu vit fáa eina avtalu í dag ja ellanei tað er líkasum tað sum hetta uppskoti leggur upp til og tað er við tí fyri eyga at syrgja fyri at føroyingar náa floksóvrin áðrenn mett verður at mann megnar at gera tað við gerandisskipan øh tað sum eg onkursvegna var tving til at uppskotið bleiv lagt fram tað var tað at mann onkursvegna hevur inntrúkva av at tað gongur for seint eg haldi øll ganga halda tað gongur for seint og eg haldi óansæð hvussu skjótt mann ger tað so fór at stata ganga for seint men hetta her er ein máti at syrgja fyri at vit koma heilskapaði ígjøgnum hetta her sum skjótt sum til ber og fyri at syrgja fyri at samfelagið kann koyrast sum vant í tann muta ber til so skjatt sum gjørligt tað er ein ómetaliga høgur kostnaður av at hava samfelagið lukkað niður tað er nakað so banalt sum ikki at kunna klemma síni nærmastu og ikki at kunna fara til jarðar ferð hjá tíni nærmastu og so eisini nakað meira búskaparliga tenkt so sum arbeiðspláss at fáa sína løn og so framvegis tað hevur ein stóran sosialan mentalan og fíggjarligan búskaparligan kostnar fyriokkum øll og tí skulu hesar her níggju milliónirnar síggjast sum ein íløga har vit klára framskundað periotina til vit eru aftur til tað sum kann líkjast normalin vit hava í øllum førum fortreytirnar til at gera tað nógv av framsøgufólkunum hava so ivamál um hvørs mann kann yvirhøvur fáa eina avtalu við einum framleiðara eg skilji væl um ann setir tann spurningin tí tað er eingin garanti fyri tí men vit finna so slett ikki út av tí vissu vit ikki siga at vit eru politiskt villig til at geva landsstýrið mandat til at fara út og siga at eg kunnu forhandla okkara vegna um at fáa fleiri skantur lond sum eru langt frammanfyri og tað eru nlond sum eru aftanfyri summi eru langt aftanfyri til dømis menningarlondini um mann hevu brúkt eitt sindur av tíð upp á at tosa um tey og sjálvandi sjálvandi skal man ikki vera ósuldariskur og sjálvandi skulu øll fáa eitt sindur av fáa ein lut í tí koppsetingarevninum sum er men at seta tað upp ímótir hetta uppskoti haldi eg er eitt eitt logiskt skt skamlop í mínari verð mann kann gott gera bæði mann kann gott stuðla upp undir at menningarlondini fáa koppsetingarevni samstundis sum at vit framskundaðu okkara prosess eitt sindur meira eg haldi at tað sum heild sum meginregla er øgiliga keðiligt tá ið vit velja bevíst at slutta okkum onkra skipan sum liggur uttan fyri okkum bara tí at tað e nakað vit eru forvand til at gera vit eru ikki von við at siga ókey hvørjar loysnir eru á borðinum sum vit kunnu koma við sum kanska gagnar okkum betur enn tann verandi statusko loysnin har við r ikki sagt at netúrliga betur tað kann gott vera at tað at tit slutta sær liveringarnar hjá hjá hjá dønum var ein perfektaavgerð tað kann got vera men tað sum eg eri rættiliga vísur í tað er tað at mann hevur ikki kannað aðrar møguleikar blív við at hugsa um hetta her dømi vissu heilsufrøðiliga starvsstovan nú plussliga sló seg til tols við at senda kanningarnar niður fáa svar tvær vikur aftaná so høvdu vit verið eina heilt øðrvísi støðu enn vit er í dag men nei tá valdi mann at vera innovativur at vita hvat bar til undir givnum umstøðum og vit fingu eitt fantastiskt úrslit burtur av tí tað bleiv ein fudamentalur esinsiellur partur av strategiina hjá føroyingum í mun til komvi nítjan men í hesum førinum tá tað kemur til koppseting tá er mann eitt sindur líkasæli mann vil bara hava at tað skal ganga sína gongd mann hevur ikki hug til at framskunda tað man eg onkursvegna hevur ikki ordiliga hug til at taka hatta eyka fetið og vera eitt sindur ambitiøsur tí at gumhvørji eri vi tl að siga a vit kunnu gera tað betur tað vísir sgat ganga aftur í so ræðiliga nógvum málum at verðin koyrir uttan okkum vit hava ikki nakað so sagt vit hava ikki nakað tyngd í verðini vit kunnu ikki broyta ting sjálvi vit mugu dúga upp á hini tað er ein mantrað í løgtinginum í dag og tað er sera harmiligt takk fyri
frá forkanna ja takk og har vóru onkrar viðmerkingar hendur ikki
fyrstgersovæja eg haldi tvørturímóti at so so vórðu tað altso til dømis starvsstovan var langt undan áðrenn nakrar politikara visti um hetta her eg veit iki um en gangd at visti umumum í heila takið koronai tá hevði teir longu gjørt nakrar tankar um hvussu tað kundi basa tí so at siga tað at okur ikki klára tað væl at tað tað skilji eg slettiki hitt at mann so hekk tað seg upp í eina skipan at keypa masinur sum egslondini brúka tað føli eg hvørnfall sum eina ávísa tryggleiki hetta er ein partur av tí framkomna partin av heiminum h taðhevi veri øgiliga skjótt vissu okara fór út at tú endaði á svarta markani tað er massavís at fáa av øllum verinssløgum av vasinu tú kanst fáa seyðamedisin sum sum sum sumert stattar korona á á ááá á á svarta marknaðuinim at viskat okur fara út við pengum at siga ger so væl kom her til føroyar við ommukjav pengum okur keypa bara líka mikið hvar t er um tay seyða medisin ella ellati korona tað er líka mikið bara tað kann brúkast so keypir okur tað tað er ein tryggleiki í at vera í eini felagsskapi sum erupegarir

takk bjarni kára sum petersen ger so væl takk fyri viðmerkingina hendri gold eg eri púra samdur í at vit ikki skulu brúka seyðamitturin til at koppseta fyri covid-nítjan men tað stendur eisini í uppskotinum at tað eru níggju milliardir nei milliónir sum verða settar av til ema góðkendum framleiðaranum tað er tað sum er góðkend av europearanum so hann skal føla seg tryggan við at vit landsstýri fer út at keypa koppsetingar fyri níggju milliónir so verður tað emma góðkendi koppingarevnumeg sigi ikki at vit ikki duga nakað sjálv við at siga at politiska skipanin hevur ofta lyndi til at vera ein tornur rósensvøvni sjálvt um menningin uttan fyri løgtinginum er enorm heilsufrøðilagsstarvsstaðarins mennisk áld sigur at hevði longu gjørt sær tankar um hetta her um tað kundi brúkast og applikerast á aðrar mátar tað kundi tað men vit í løgtinginum hava ikki nógv at skula sagt í tí í tíi men í hesum førinum tá tað kemur til um vit skulu hava fleiri koppsendingarevni ella ikki tá er tað faktiskt bara løgtingið sum kann gera nakað við tað takk fyri

afturat edva jacobsen gersovæl takk fyri frú forkvinna tað sum eg nevndi í áðni í eina viðmerking tað er tað at vit liggja rættiliga nógv frammanfyri fleiri av londunum sum er eitt komma tveyogtjúgu prosent tvey komma seks trý trý komma átta trý komma fimm og vit eru uppi á omanfyri fimm millum fimmog seks prosent sum eru liðugt koppsett tað bleiv nevnt í í millum annað hjá røðaranum um tosa eitt sinur um eina líkasælu men eg ímyndi mær ikki at tað er avlíkasælu kanska at bretland hevur bara fingið koppsett eitt komma tveyogtjúgu prosent kann tað ikki eisini vera tað at tað er eisini ein avbjóðing hjá øllum hesum londunum at fáa at fáa fatur í tí nøgdna av av vaksinu sum mann skal brúka eg haldi vit ru eru einari sera góðari skipan og visti mann kann blera koppsettur man sigu við tíðliga upp á summarið so halda at vit er væl statt her hjá okkum í forhold til hvat ið onnur hava koppsett runt heimin
takk fyri frú forskýring ja takk bjarni
takk fyri frú forkvina eg veit ikki um eg og edva jacobsen hava tey somu tøluni men bretland er faktiskt øgiliga langt framarliga tá tað kemur til koppseting teir eru langt framman fyri danmark teir langt frammanfyri føroyum og teirru gott nokk aftanfyri usa men tað er sjálvandi eisini tí at teir hava su siderað summi av teimum koppsetingarframleiðarunum sum eru og hava so fingið ein forkeypsrætt men teir eru frammanfyri og teir eru ikki partur av europeisku loysnina so tað argumentið heldur kanska ikki so ræðiliga væl nú kann tað vera at eg havi forkertar upplýsingar og edvard jacobssen hevur ta røttu hmen tað er í øllum førum sovítt eg weit so eru bretar framman fyri føroyingar ø og tað er nemliga tað sum onkursvegna er í sensrin í hesum uppskotinum kundi tað verið í øðrvísi kundi mann havt gjørt tað betri tað haldi eg mann kundi eg haldi at mann megnaði at keypa eina stóra sending koppsettu trý túsund og fimm hundrað fólk um vikuna um mann kanska byrjaði fyrsta januar jame so hevuso høvdu vit verið liðug á grækarismessu mann hevur bara valt at lisið til tols við ta loysna sum er og eg haldi bara hon er ræðiliga óarmikin
takk fyri frú forkina ja takk so var orðaskiftið liðugt og hetta málið verður beint í fíggjarfíggjarnevndina so fara vit yvir til næsta punkt á skránni tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli seksogfýrs tjúgutjúgu uppskot til løgtingslóg um løggilding av elinnleggjarafyritøkum og fyrsta viðgerð av løgtingsmáli sjeyogfýrs tjúguogtjúgu uppskot til løgtingslóg um elektriskan útbúnað elektriskar innlegtingar og elektrisk tilfar eltrygdarlógin málið málini verða viðgjørd undir einum og beind í vinnunevndina forkvinnan skal biðja um framsøgufólk ja fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri sambandsflokkin frymund rasmussen fyri javnaðarflokkin hendrik old fyri tjóðveldi bjørt samuelsen og fyri miðflokkin billjustinussen og fyrstur at hava orðið er beinir johannesen ger so væl
ja eru so tvey mál við viðgerðar í dag tað fyrsta tað er so løgsmál nummar seksogfýrs tveksogtjúgu og tað er fyri linnleggjarar og endamálið við tí uppskoti er líkasum tað at mann skaldagføra nýtíðar gera lóggávuna við løggildingarskipanin frá einari persónligari løggilding til eina fyritøku løgløggilding og og tað er eisini við tí at mann dagførir krøvini um hvathvørja arbeiði krevja løggilding og og hvørji kunnu gera uttan og sjálvandi tað er neyðugt at vit hava nøkur krøv tá tað kemur til at arbeiða við tílíkt og og løggildingar og annað og vit haga í dag eina lóggávu sum er frá nítjanhundrðog trýoghálvfems ta hesu viðvíkir og og tað er og honu sum áva broytt tvær frðaldi og tað evuru nakrar smáar y broytingar og tað er líkasum gott at mann eftirhyggur hetta her øki tí at tað er so øgiliga nógv broytt síðani tá innan el og hendan her elektfirseringin av samfelagn hon mennist hvønn dag og tí kann mann siga tað at lógávan sum er í dag hon er varð gjørdu í eina aðrari tíð og tað sum æt tað sum ált í dag tey ata nokk tey hunda ogtjúgu válvt ha og so framvegis so tað er onkur ting er kort fa broytt øhh sum sagt so er tað mann broytir frá tí at tað er ein persónlig til eina fyritøku løggilding og so frá tí at tað er persónliga ábyrgd so er tað ábyrgd hja fyritøkuni og tískila er tað eisini fyritøkan í heftir fyri tað arbeiðið ið sum er gjørt og fyritøkurnar teir skulu tó hava ein ella fleiri fakligar ábyrgdarar ið hava hesar góðkenningar sum leiggildir skulu hava eitt nýtt sum er í hesari lógini tað er tað sum nevnist hjávinnuløggildir løggildarar og hetta kemur so a avloysa tað sum í dag er frítíðar løiggildarar og teir sum í dag eru frítíðarleiggildarar teir kunnu so forseta sum men teir skuldu so lega upp til nøkur krøv og og tá ið hetta her uppskotið var so til hoyring í fjør fyrst til almenna hoyring og tá var tað so ætlanir útfasa teir heilt tá frítíðar men hetta her var so ein millum loysmanfann og sjálvandi so skulu teir ið eru hjleigildar teir skulu eisini liva upp til tey fakligu krøvini men tað er kanska tvey ting í hfmi við í akkurát hesin her tað er at sjálvandi tá mann er hjávingildari so skal man eisini vera fakliga ábyrgdar sum lógin ásetur og sum fakliga ábyrgdar so skalt tú arbeiða í miðmun tretivu tímar um vikuna stendur í her og so tað sum eg havi hug at spyrja líkasum inna tað er hvussu hetta rakar rakar tað til dømis soleiðis hær at at ein sum hevur hetta somu hjávinnu sum jú liggur í heitinum altso kann hann skjótt missa løggyllingina ø um so er so kann tað kanska vera óheppið tað kann til dømis ein vera ein sum byrjar ein fyritøku fyri seg sjálvan og hevur tað kanska sum eitt hjástarv ogkanska byrjar spakuliga upp ha og tað burdi mann fingið meir lýst vinnunevndini og eisini er tað so sær at ein fakligar ábyrgdari hjá einu hjáveltar hann hann er so tíðaravmarkarar til fimm ár og so tá ið fimm ár eru gingin so skal hann so skal mann endurnýggjast og sovorðta er í hesum fimmársskeiðinum so skal hann klára at hvørfan vilíkahalda tey krøvini sum eru sett og so víðari men so kann landsstýrismaðun eisini áseta krøv um skeiðsluttøk og alkey hetaher við skeiðum altso tað er ja altso mann kansn so líkasum spyrja umhvat nyttu at gera líkasum ílongd er tað man at mann sendir onkra skoyð alla fyri skeiðu skyld til og ikki so ræla nógv við brúkaran at oftandi so ja eg veit ikki origa kanska at siga um ølla hefta er alt hevði verið skeiðun tað blívur kanska í so nógv viðkvørt so at ja mann burdi kanska eisini tikið viðgjørt tað altso hvat fyri skeið ertað um han endiliga skal hava verið á fyri at mann kann vera góðkennr til at vera lin leggjari so tað er hvortfa nøkur ting akkaði hett her við hjum haldi eg at tað eru nøkur ting í manni burdi fingið betur lýst inni í vinnunevndini og hvat fyri avleiðingartað hevur í mun til tað sum í dag er so er tað hin lógin tað taðn næsta málið tað er løgsmáli nummar sjeyogfýrs tveyogtjúgu og tað er eltrygdarlógin og yvirskipað so er tað endamálið at elektiskur útbúnaðir og innleggingartilfar tað sjálvandi tað skal vera trygt og ikki verða til vanda fyri brúkaran og tí hevur mann eina lóg sum løkað sum tryggjar alt heta her og tað lógaruppskotið tað kemur so ístaðin fyri verandi sterkstreymbs lóg sum er eisini frá nítjanhundrað trýoghálvfems eins og hin lógin sum er avlýyst er og hon inniheldur so eisini nútinans gera av av tennm teknisku reglunum tað vitskulu brúka váiraltjóðar standarar og europeiskar og tað er sjálvandi fínt at mann tekur líkasum eftir tiltí tí at sum eg segði javni var inni á hesini her at menningin er øgiliga stór innan og hevur verið øgiliga stórur innien hetta her økið ev nógvur broyttr síðani nítjan hudrð trýoghálvfems ø ein broytingur í hesin her er eisini viðvíkjandi ognartøkum

at tað kann ognartakast til framleiðslu tilflyting og býti av elmegi men við hesum so verðurtað eisini goymslu av elmegi av elmegi sum mann kann ognartaka til og tað er millum annað battarískipanir og annað sjálvur haldi eg at tá talan er um tílíkt so mugu vit altíð hava kærumyndugleikan í ordan og tá ið mann fer undir at altso ognartaka og a taka jørð frá fólki øhhyggja vi til dømis grein seksogtjúgu tá tað kemur til vegir bæði almennir privatar so stendi eg so sær í grein seksogtúgu stykki tvey at áðrenn farið verður undir arbeiðis skal verða boðað oigaranum frá boða eigarin á vegnum frá hesum fýra vikur frammanundan eigarin á vegnum kann innan tríggjar vikur aftan á fráboðanir mótmæla at leiðingarnar verða leiddar til elnevndina tað er eitt sindur løgi haldi eg akkurát hesin her at mann kann bara kæra til elnevndina at mann ikki kann hvørtfólt kalar víðari til hægsta stað og tað er hvortfat nakað mann burdi hugt eftir og men annars haldi eg duga illa at síggja kurat altso hvar kærumyndugleikin eru í øll hesin her tá mann tosar um ognartøku hygg mann til dømiskrokn áttagtjúgu stykki trý so sær man tað at tá tað kemur til endurgjald altso tá tað hevur verið ognarrikið og mann kanska havtog tað er gjørt eitt stórt inntriv vð títtí ogn so so er tað so sær at mann hevu rætt til endurgjald og verður man ikki samdur um tað endurgjaldið so kann man altíð kæra víðari og tað kann man eisini kára til hægsast av og tað er soor gott ting men hin vegin so haldi eg dugi illa at síggja aðrastaðni a og eg haldi en stórum týdningin at man heldur fast um at hava ein sterkan kærumyndugleika tá mann fer inn at taka ognarfrá fólki og gera eitt stórt inntriv í jørð og til dømis tá vit koma til jarðar eiðarar sum eisini hava vinnuligt virksemi á kaska á onkrum øki so skulu tei sjálvandi hava møguleikar at kæra og man han eisini hugsa um tað atat tað at mann vissu mann ognar tekur jør ur annað so ger tað eisiini vinnumøguleikar hjá til dømis festaðurin verri og at tú skuldi tað verið øgiliga góðar orsøkir til at mann fer í gongd við tílíkt a so egeg haldi tað at vit mugu í vinnunevndini hyggja at hesum her við kærumyndugleikanum at hann má vera í ordan haldi eg altso tá ið mann fer og tosa um hefta her tí sjálvandi also jú samfelagið mennist seg allatíðina eisini hetaher og framleiðslu so framvegis men allíka so mugu vit altíð hava nøkur prinsippur og eisini viðvíkjandi kær og øðrum so men hesar báðar lógirnar tær fara so

tað verður nokk veralig nokk klákari upp á tað ið hoyringará hava verið takk fyri

sámal sær fyrst ja takk fyri tað var eitt te við ognartøku sum forresten rólsoyarbein jóhannesen sæt seg væl inn í lógaruppskotini bæði sum eru nokk so teknisku og tung haldi eg at seta seg inní men hetta við ognartøku eg skilji at tað verða kjak um hvørt mann átti eisini at kunna ognartaka í mun til til dømis vindmyllur altso í mun til at mann eisini hevði tað í elveitingarlóginum tí tað hevur mann ella í hesum her elóginum tí tað hevur mann ovbært í sumum øðrum londum er tað nakað mann hevur viðgjørt í samgonguni sum ein møguleika vit kenna trupulleikan tað hevur verið nokk so trupult kanska í mun til at fáa tað ganga nóg skjótt við útbúgvingini av vindorkum
afy
beinur johannesen tann spurningur hevur ikki verið viðgjørdur í samgonguni og sjálvandi tað er mær sera ofta tað gongur so seint við ynsuni við at seta vinmillum hann upp og ofta er tað er tað ofta kærir frá til yvir eitt kappgarðneytum sum gera tað at teir vóru seinkað men eg haldi sum ofta so er tað so sær at mann eigur altíð fyrstu veður eru altíð har at fara samráðast um tingini og at at líka sum fara og samráðast um jørðina og at tað burtur altíð fyrstu veður men tað at ognartaka við vindmylum tað er ikki viðgjørtur
tað er tið ikki so er tað brandur
ger eg væle takk fyri harra formaður ja tað er hetta tað er hesin parturin av uppskotinum sumsnýr seg um ognartøku sum í øllum førum eg haviikki er serliga heitur yvirfyri og eg skilji á lænum at etta málið hevur heldur ikki verið ú til oyringar hjá millum annað bóndanfelagnum og óaldsfelagnum sum sum tí ikki hava sloppið at saksa hena beinaega um hetta um hetta uppskotið lendið í føroyum er øgiliga avmarkað og tað er av allarallarstørsta týdningi at vit hava nakrar fólkaræðisligar mannagongdir at halda okkum til tá ið í tað kemur til ognartøku av hesum lendinum tí at tað er jú ikki sikkurt at tað lendið sum í dag skal brúkast til eitt verður brúkt til eitt annað um um nøkur ár og tí vil eg siga atat hetta helta er øgiliga ivasamt hetta uppskotið tá tað kemur til hesa ognartøkuna gangi ikki inn fyri at tað verður lættari
takk fyri beinir johannes
ja altso tað hevr hvørti fór øgiliga relevant at fingið bóndafelagið og óasfer inn í vinnunendina at hoyrt teirra meining um akkurát hesar ásetingarnar og hygg mannaltso vit høvdu í síðstu viku eitt kjak um um alivinnuna og har tosamán mann hugsa nýtt tí at líkasum at firðir og eisini økir á landi tað byrjað jú at fækkast atsum nú má an hugsa líkasum uttan fyri boksinar ogkanska fara út á sjógvahala og tað verður tað sama also við orku og á øðrum útbúggingum at mann altso sjálvandi at vit hava uppá eitt avmarkað tal av jørð til at hava alt hetta her a og tað má n eisini sjálvandi eisini pláss fyri landbúnaðiri og øðrum so kæru myndugleikin hann má plugdi ikki linkast taðhaldi eg ikkitakk fyri harra formaður
ja takk so er tað næsti framsøgumaður og nú var tað hendrikol
ja øh hetta her er nokk so víttfemnandi altso mann kann siga ati nú skuld kur viðgera beðið undir einum annar hevur hvar var tað var tað tretivu greinar haldi eg og hitt hevði nakrar fjøruti gott fjøruti tveyogfjøruti greinar so hetta her eru góðar hálvfjerðs greinar sum mann hevur viðgera tilsaman ja ja takk takk harra formaður tað var veldigt tí at men men tað er tað við sovninum kompliseraði málin til at siga sum er at eg trúgvi ikki nakar kemur í trupulleikar av talutíðini tí longri og truplari og meira kompliserað eitt lógaruppskot her styttri er talutíðin uppá tað tí at fólk hava ávísar trupulleikar at seta seg inn í summi ting av hesun her nú havi eg viðgert hetta her einaferð fyrr fyrri nógvum harrans ári síðani og tað er absolutt ikki blivin nemmari síðani tá absolutt og landstýrismaðurin tók floktur nei eg forstaldi tað væl upp á ein máta at hann hann hann roynir líkasum at halda seg vekk hog rennur út tí at at hann forsendir sikkurt ikki ein pynn av nøkrum sum helst nú skal mann seta kunngerði í gildi og tað kann jú lætt henda at tú h her ein landsstýrismann fyme ikki at ganga dugir at skifta eina per tað kann jú vera tað veit mann ikki men hann skalseta eitt hav av kunngerðini í gildi um alt millum himmal og jørð í hesum báðum lógaruppskotum otaðer ikki at ganga so frætta at eitt nummar hesun her fyrr hevði mann n lógaruppskot sum hevði eit nummar nú hevur meint lógaruppskot sum einki nummar havha mann má bara sjálvur gita seg fram til hvat eg kemur at standa á eitt lannað annað stendur í skránni at var nummar seksogfýrs men tað sum eg havi fingið í hondina eg veit ikki um tað er veruleiki ela ikki tað stendur halta stendur einki á nú kann tað vera att mítt uppskot er eitt gamalt útikki ava uppskot líka vel eg sama ger øh tá ið tað kemur til hesi her viðurskiftini vðvið

heila takið tað kann vera til vanda báðir fyri fólk og brúkarar ful tey sum skulu arbeiða við tí sum heild og ikki minst tá tað kemur til innleggingar og tílíkt og tí er tað neyðugt at mann setir krøv sum eisini verður víst á her í viðmerkingum mann setir krøv til útbúðina og til alt elektriskt tilfar

er komin á tríatí ja tað var so alt við nakað slíkt krøv er í dag ásettir løgtingslóg um sterksems útbuðina

haldi ati ja altso fyri tað fyrsta sum verðu víst á hesner at mann skal eina trygga og støðuga elektritetsveiting og tað hava okum tíbetur í føroyum okur hava eina fantastiska trygga og støðuga elveiting og hana haldi at mann skal halda rimmar rimmar fast við tað er ein fantastiskur fyrimunur at hava eina fyritøku nú nú skal eg ikki endarvi innará diskussiónini um sev men hant ta hevur eina fyritøku sum veitír streym líkamikið hvussu veðli eg er hvussu forholdin eg eri annars tað er ein stórur enn firimun og her verður sagt at mann skal endurskoða at er tørvur á a endurskoðað nýta mat gera lógina tað haldi eg eisini at tað er tað er er neyðugt tá iðmann hú sigur at at hon er trfrá trýoghálvfems og eg haldi eg minnist at tú hevði fyrr í nevnd tá og tá hevði mann ikki broytt tað síðan einaferð í tretivunum og eina lítliga broyting í hálvtrýssunum so hetta er ikki nakað sum fólk hava arbeitt nógv við og tí eri eg eitt sindur nervøs fyri at nú okur eru komnir út í marsmánað at atihetta verður trupult at at fáa hetta avklára áðrenn

tíðin er úti tí hetta skal gjøgnumgangast øgiliga noya eisini yvir fyri brúkarunu ikki ikki minst yvir fyri teimum fyritøkum sum skulu arbeiða út frá hesi øh og høvuðsbroytingin tað er so í uppskotum er at í staðin fyri at mann gevur persónligar løggildingarskipanir so verður sett í verk eini fyritøku ein fyritøku lóggilding gev kravi um at tað er ein ella fleiri fakligir ábyrgdarar knýttir at fyritøkuni og kravið um eina góðkenda goðskuleiðsluskipan og tað er tað er sikkgurt í lagi men men men tað er altso hvussu klárar tær smærru fyritøkurnar seg í einum sovnum komplinseraðum uppleggi sum hevur gjørt altso nú hugsi eg um úti um landið kanska er er miðisteðin á landin eru stórar fyritøkum við nógvum fólki og við nógvum ekspertarar ymiskur sløg hvussu klárar ein minni fyritøkaseg í suðuroynni ella norðoyggjum ella onkur ha aðrastan í landinum sum ikki hevur allar tær fyriskipanir um góðskugóðkenningarskipan haldi eg tað eiti hvussu koma tey burtur úr eini kravi um hesa her løggyldigina og se góðsku leiðsluskipan eiti tey øh endamálið við uppskotunum er at dagføra umnímagera lóggávuna og tað kann mann skjótt siga at tað er í lagi og at broyta løggildingarskipanir frá eini persónligari løgging til eina eg nevnd í áðni og nú eru tað blivið soleiðis ar í okra samfelag at og her verður víst á at handlar og fyritøkur sum selja eltól at tær hava ábyrgdina av tí tá ið tað verður selt eisini og eisini ábyrgdina av einum møguligum endurgjaldskravi vissi hetta her ikki riggar okur vita tað at tað eru øgiliga nógvar smáar fyritøkur sum innflyta ymisk undarlig elektrisk ting tað kann vera heiltniður í heilt smá ting men so eisini størri og og og hava tær fyritøkurnar møguleika at halda fram tá ið tú krevur at tey skulu til dømis hava ábyrgd og og og kunna veita eitt endurgjaldskrav við stað nú gangar galið við tí sum tey selja so er eitt annað og tað er eina úkfrágreiðing altso tað at tú skal hava eitt ja hvat eitir tað nú á føroyskum miski aftur men mann skal hava eina eina eina frágreiðing á á vøruni hon skal vera á føroyskum donskum ella einskum illa øllum trimir føroyskum oskum núe keyp mann einkildar vørur í handlunum tað er knapt nokk upplýsingar á donskum ttað er nú hugsi eg mest um tað sum eg etandi har er spanskt og franskt og og øgiliga nógv onnur mál sum okur ikki forstanda ein pinn av øog kinesisk er blivið meira og meira aktuelt og serliga við við iltólin at tað verða keypt úr kina og og og og alt tað tað fyrisitingarliga sum stendur á tað er á kinesiskum og hetta her við at tað skal vera føroyskt danskt ellags um tað avmarkar hvussu nógv tað avmarkar sølumøguleikan hjá teimum sum skal selja tað ta tað var tosar um smærri fyritøkur so so tosar mann eisini um hesar tretivu tímarnar sum summ hevur verið inni á áðrenn beini johannesen snakkaði um tað tatretivu tímar um vikuna okur hava jú menn eta sum oftast men tan kann eisini verða kvinnur sum hava tað partvíst summi sigla í ávísar fastar tíðir í skiftivaktin og annað og fáa so við at at instalera elekturisk tól og arbeiða sum elektrikari í frítíðini og tað er ein fín ein fínur árningur tí so hevur mann eitt sindur av hvørjum við men spurningur um hesar treytirnar um tað klárar tað eftir við hesum tretivu tímum um vikuna

løggildingur gongur fram at tað er ein treyt fyri at fáa løggilding at umsjókjarin skal hava fastan vinnustað við telefon her í landinum tað kanska setir eisini ávís krøv nú í øgiliga nógv fólk frá útlandinum er í vinnu í føroyum men tað er sikkurt í lagi at mann hevur tað at at at tað skal vera ein føroysk fyritøka sum hevur ábyrgdina av hesun her eg haldi at tað er viktigt at gjøgnumganga nøkur av hesum her detaljuni sm sum her er nokk so neyvt í nevndini og tí eg ivist egvi í um um um tí at nú verður ein tíð hvar íð vinnunevndin eisini færi fleiri mál at fáast við og at mann bara klárar hetta her upp á tveir mánaðir tað ivist eg stórliga í men nú fá okur at síggja fyrr hevur hetta málið havt eina sovona skepuna at tað er komi í síðstu løtu og so hevur tað ikki komið víðari eg skal ikki spáa tað verður tað sama hesi ferð men men o kunnu hvørtfalt gera tað sum okur kunnu hav men tað er øgiliga viktigt at tá ið hetta kemur aftur verður samtykt at tey sum fáa seg við at at instalera og leggja el at tey eisini hava ein kjans heher er eisini talan um um um gjald gjald fyri góðkenning og elnevndin skal góðkenna og hvat tað kostar nú nú síggja okur vsu her hvat tað kostar tað er møguligt at er at tað eru smápedøpur tað veit eg ikki men tað mákur sum fáa í nevndini so okur ikki standa við einu lørum at at tey fáa eina rokning sum er óyvir skuglig øh restina trúgvi eg at mann kann gjøgnumganga í nevndini hesa smerju smærri detaljurnar tað er at styrkja innaneftirlit og og og og hava kontrolla altso at mann innleggur bústaðir og skrivstovur og virkir og og alta heta her og so eri ein læri merkiligar orsøk tað er tað sig ikki nakað nýtt at skip og flogfør eru undantikin við hesun her øh tað má væl vera tað at tá i að kemur til skipið so má tað vera tað at mann gangur út frá ja eg veit ikki mann ganga út frá at teir sum hava gjørt instalera tað t teir hava hesa góðkenningin í ordan men tað er absolutt ikki minni ikki minni alvorligt at at tað sum vir instalera umborin i skipi er er er hundrað prosent í ordan tí at tað kann fáa vítt fevnandi fylgir við seg í útgerð fyri instalerumborindi skipi og uppaftur verri við enri flogfari øgan ta nógv verri vist tað nú ikki riggari sum tað skal tí ta er tað ett sindur spesielt at tað stendur undantikið hesin her tað mun kur fáa eina forkláring uppá um í vinnunevndini um tað er soleiðisnar ella hvør er tað sum hevur endaliga góðkenning tað má vera flúgvimekanikarnir á flogvøllinu giti eg meg til teir sum hava sum eru ábyrgdar av av flogførinum men hvør tað skal verða umborð á einum skipi um tað er maskinmastain ellaonkra heilt annar tað havi eg eit sindur veiskuligið at finna fram til hitt at at tú skal vera elektrikariel instaratørur burturav eg haldi at tað er nokk so viktigt at at so maskinmeistar sum hava allar hægsti maskinmeistara útbúgving at teir sum teir kunna gera í dag kunna instalera ávísing at teir halda fram við tí tí at tað eru menn sum eru ógvuliga framanliga tekniskt og kunnu í flestu førum gera nærmast hvat sum helst nú havi eg fingið knappa tveir minuttir úta yvir tíðina tað takki eg so jarta
ja takk fyri ja hetta eru tvey stór mál tað so tað er altíð fína slagið at fáa eitt sindur av yvirtíð visti brúk fyri tí mann kann loysn taka orðið aftur so er tað frymut rasmussen sum
ja takk fyri harra formaður ja hetta her er

og man kann siga tað fyrra málið kanska tað sum møguliga hevur stórri indressu runt um føroya land er kanska tað um løggilding av av elinnleggjarafyritøku

tað sum verður nevnt áðrenn eisini tað er tað at tað sum mann ger tað er tað at mann fer frá einari persónligari løggildingarskipan til eina fyritøkuløggilding men mann setir nøkur krøv her beint at fyritøkuløggildingin skal hava einfølt

men tað sum eg haldi er gott í hesuni her tað er tað at at verandi trygdarstøði verður varðveitt við ta at lgdløggildingarskipanin er grundað á trý grundleggjandi krøv til fyritøkurnar tað er um rættar førleikar og hava innaneftirlit og eftirlitið frá triðja partin

prøva at hugt e eg haldi triðju partin er elnevndin sum skal sum skali hyggja eftir hesum

tú skalt elnevndin hevur nokk so sentralan leiklut í í hesum her uppskotunum egentiliga har sum teir fáa víðari heimildir kann man siga enn hvat teir hava í dag sum eg skilji lanum so so er góðkenningarmyndugleikin sum í dag er hjá sev hann verður lagdur til elnevndina

verður so tað vil siga at elnevndin verður ein meir aktivur eg veit ikk hvír mnn skal siga partur í dag frameftir eftir hesum her og ætlanin er at at tað skuldi hava eina eina dagliga skrivstovu og so her sigur mann ati at hon kann verða løgd til

atat viðkomandi er til staðar tað sum vit hava sæð kanska eg haldi met vita tað tað er tað at mann hevur eri elfyritøkur sum havi onkran sum eg góðkendir at skriva undir sína veguna og tað vil mann líkasum binda fyri her sum eg síggi tað hvørtfall við tað at tú skalt arbeiða tretivu tímar um vikuna og so er spurningurin hvussu heldur mann eftirlit við tí tað kann mann so taka upp í vinnunevndini hvussu hvussu heldur tú eftirlit við tað at tú hevr arbeitt so nógvar tímar altso tað er mon kanska skal lokka tað uppá einlannan máta tað varður ett sindur vatskligt haldi eg sjálvur haldi eg tað at at visti mann fer í holt við eina fyritøku so arbeiðir tú ikki minni enno tretivu tímar altso t tað annars kann ekki rokna við at tað er ein fyritøka sum sum ætlar sær nakað so er tað kanska ein ein ja ttað sum verður kallað at vinnu fyritøka tað tey skulu sjálvandi hava sín rætt men tað er øgiliga viktigt at í míni í mínari opitikk at tey hava hava somu treytir og somu krøv verða sett til tey sum til tey feløgini sum eru eg veit ikkium han skal kalla tað fullrikin ella sum arbeiða burturav við hesum her partinum

so so bleiv tað eitt sindur snakkað um hesa góðskuleiðsluskipanina eg haldi ikki at tað er ein trupulleiki við hesi góðskuloysskipanini tí hevur tú gjørt tað hevur tú gjørt hana eina eina eina eina ein loysn einaferð nar har sum tú hevur gjørt eina skipan so erð tað øgiliga nevnt at fylgja upp frameftir altso tá ið tú hevur gjørt t eina ferð tað er altíð tungt at gera sovorði fyrstu ferð og tað stendur her at tað skal fylgja meginregluni í í í vanligu er øgiliga viktigt at mann fær inn undir húðini her beint at tað er ikki ætlanin u mann skal hava ysigóðkenning til nakað sum helst eg veit tað í onkrum øðrum føri hevur hevur almenni myndugleiki tulkað tað at hava ysigóðkenning er eitt eitt sdempil at koma víðari tað e haldið e øgiliga viktigt at vit ikki gera í hesum førinum tí at tað er ein heilt onnur kategoria fara in inná fert inn inn á tað

og so stendir her eisini at ætlanin er at skráseta mistøk tað haldi eg tað kunnu øll vera samd um at tað er øgiliga gott at læra feilunum hjá hvørjum øðrum og og tað sum eg nevndi eisini tað er at tað ikki verðu givnar nýggjar persónligar løggildingar aftan á hendan lógin er kom í gildi

og to stendur eisini her tá nú iki komið inn á haftur tað at her við teir sum eru teir sum ella hvussu mann skal kalla tað t atat tað kann gott vera vitjað frá kravinum at fakligar ábyrgdarin skal starvast fulla tíð í fyritøkuni men tað er treytað av at tað eru ikki nakar annar sum gera heitt arbeiði tað vil siga at viðkomandi hevur mann kansn siga hond í hanku í tí arbeiðinum elnevndin hon hon er hon bestendir av av avformannin sum skal vera løgfrøðingur og sum landsstýrið velur og so stendur at tað skal vera rakstrarleiðarin fyri fyri sev men tað verður nokk broytttil fyri netfelagið so er landsfrørðisfrøðingurin inni so skal tað vera einum góðkendum elinnleggjara sum føroya sum føroya elinnleggjarafelag tilnevnir men sum eg sovil síggja nú ireftirlititað teg kendi ikki at t har føroya elinnleggjarafelag tí tað er ikki eitt ikki itt eitt felag sum er undir førya arbeiðsgerarfelag ella nakað so tað haldi er ordiliga gott at mann her er farin inn og sigur tað at tað skalmeistarafelagið sum tilnevnir tann elleggjarin og so sigur mann t tað skal ver ein limur við frøðiligari útbúgving og tað er aftur landsstýrið sum sumsum velur hann vist tút fara yvir í hitt

siða nú eri eg altso e eg útbúgvi maskinmeistari og eg minnist tað tá ið vit gingutl maskinmeistarar sum skulu læra reglumangi uttanat og tað sum eg skilji lanum so eg má gena uppat við við tí partinum tí at nú fær mann til at mann vísir til altjóðar europeiskar standardur tí at tøknfrøðiliga útvúglingin er so mikið nógv at tað eri púra hopleyst ur tá er danskarn ikki eingong klárur at umseta sín part so er tað verri kij á okkum at fylgja við so so tað haldi eg er tað haldi ereri fínasta slag tær

og tí eru onkrar aðrar broytingar í her peint sum eg líka spegulera tlýsa indur uppá øtað er tað at nú verða umsitingarreglurnar teir verða tiknar up í lógina tað er fínt og so stendur herpeint at elnevndin hevur eftir galdandi lóg eftirlit ví at reglur sum eru settar sambært lógini verða hildnar so stendur at eftirlitið við nýggjum innleggingum er sambært lógini lagt til sev eftir uppskotunum kunnu eftirlipsuppgávurnar verða lagtar til netfelag telt eina almenna stovn ella privata fyritøku sipigleri par hvat mann meinar við ella privata fyritøku arer tað ein vindmylliveitari ella ella ella hvat hvat hugsar mann har og so stendur eisini her at men at elnevndin at tann avgreittuskrivstovan sum skal vera at hon kann vera løgd til almennan stovn ella netfelagið og her leggi eg merki til at har mann tikið ta privatu fyritøkuna burturúr tað er kanska ein orsøk til tað tað kann mann so fáa nærri greina inni í

pengar tað er altíð ein partur av tí og og men tað er ringt at siga hvat hetta kostar men men

túsund stendur við niðast at uppskotið hevur ikki við sær fleiri útreiðslur frá landskassan tað er gott men kostnaðurin umtikingi av lógini verður meira gjøgnumskygdir og tað er øgiliga gott at vit kunnu hava meira gjøgnumskygd hvat ið eta ymiska sum vit so almennu eftirlitini sum vit hava hvat ið tey havaa tað haldi e er tað er gott so altíð alt so fer vinnunanevndina avt at viðgera hetta hervæl oog fáa svar upp á og kalla teir partar inn sum eru neyðugir fyri at vísa hetta málið á so góðan hátt sum møgulið takk fyri
ja takk fyri ein viðmerking bjørt
samuelsen gersovæl ja takk fyri nú koma hesir lógaruppskotini her ímóti endanum av ella við freistuna fyri at leggja uppskot fram hesa tingsetuna men men hetta er jú uppskot sum altso eisini undanfarna landsstýriskvinnan bar niðan øso eg hugsaði at spyrja tingmannin nú hevur hann nakrar spurningar hevur mann viðgjørt prinsiprinsipiellu tingini í samgonguni nú hava hvussu ein tvey samgongufólk nevnt nøkur ting sum tey tykjast ivasom um hevur mann viðgjørt also til dømis hetta við okartøku og slíkar spurningar eisini teir sum frimmut rasmussen var inni á hevur mannviðgjørt í samgonguni takk fyri

asmusen gersuvæja takk fyri eg eri ikki vitandi um at vit hava diskuterað her inni í samgonguni men vit í sambandsflokkinum hava tosað um hetta u málið og har vit hava vent tí á tingfólkafundi so so vit hava hugt eitt sindur upp á tað og vit halda tað at hetta er er er rímiligt men sjódi imam diskutera sovorðni ting og so er tega gott at eg hava hetta orðaskifti so for semta heta her við ognartøku og og og tað tað hevur má kanska ikki verið so nógv inni á so so atiog tað er alt óheppið tá ið sovorðnar lógir koma í síðstu løtu men við tað at sumsumspyrjarin segði so so er hetta lagt fram fyrr og sjálvt seinasta vár áðrenn korona so er tað eisini lagt fram og hoyringskrivini eru frá í fjør av sum eg dugi at síggja tað rætt so eg haldi vit mann hevur havt rímiliga tíð til at gjørt tað forarbeiðið sum skal til tað haldi eg
takk fyri ja takk so er tað næsti røðari og nú er tað bjørt
fyri harra formaður ja hetta er so uppskotið til tvær lógarbroytingar lóg um elinnleggjarafyritøkur og lóg um elútbúna elinnleggingar og elektriskt tilfar sum eisini verður skal kallast eltrygdarlógin mann kann siga í stuttum ati hetta snýr seg um at nú tímans gera lóggávu á eløkinum í tí fyrru lógini har fer mann hasu lógina um elinnleggjarafyritøkurar fær mann frá løggildingarskipanini av fyritøkum ella frá persónligari løggildingarskipan til at løggilda fyritøkur og og so hevur mann eittað kravið um ábyrgdar persónar í fyritøkuni mann skal styrkja innaneftirlitið og so tað sum eitur góðskuleiðsluskipan og og mann kann eisini siga at mann dagførir krøvini um um um alt tað arbeiðið sum krevur elinlegging

og visti mann tekur lógina um elinnleggjarafyritøkur so er sigurgrein eitt greitt at endamáli við lógini er at tryggja at elektriskar innleggingar verða rætt gjørdar og serviseraðar við atliti á trygd altso grundleggjandi er orðið trygd kanska tað týdningarmesta orðið í báðum lógunum í eltrygdarlógini har sigur grein eitt so ikki tað er so ikki ein endamálsorðing men men grein eitt har sigur at galda lógin er galdandi fyri elbúna og elinnleggjarar við so høgum spenningi elinnleggingar við so høgum spenningi ella stórari streymstrykki sum vandi kann standast av og so snýr tann lógin seg eisini um elektriskt tilfar eg havi eina eina lítla viðmerking til hetta við málinum í hesum lóggávunum e eg tað er eitt sindur sama avbjóðingum sum eru øgiliga nógvum av hasum her vinnulóggávunum sum eru t eg vil ikki siga teir beinleiðis umsettar ú egs lóggávu men tað eru tær óbeinleiðis altso tað líkist rættiliga nógv lóggávuni aðrastaðni og í summum førum haldi at máli blívur óneyðug a stirvi og kanska ikki so altso eg haldi eg haldi vistumann hevði havt eina eina málsliga ráðgeving í mun til at finna lætt orð til dømis hetta orðið góðskuleiðsluskipan sum verður øgiliga nógv brúkt í tí einu lógini haldi eg er øgiliga tungt um mann skal ordiliga hugsa seg um hvat hvat tað nú er men tað er so eitt tilsvarandi orð í tí donsku lógini tað eri elnevndin hevur rættiliga stórt vald elnevndin fyri tað fyrsta situr hon við ábyrgd av økunum men hon kann eisini fara inn og gera altso hon kann fara inn á ognir privatar ognir og hon kann fara inn altso til fyritøkur og og gera sítt eftirlit og tað kann hon gera uttan rættarskurð hon skal bara prógva tað skalu bara dokumentera hvør tað eru og tað er sjálvandi ein rættiliga víðgongd heimild men gangi út frá tæð er ein ein ein vanlig heimild at hava men so er eisini nakað við og tað er onkur av framsøgug fólkum nevnt altso hettaher við kærumøguleikanum tá ið álvarsom mál eru er kærmøguleikan eg haldi á beini johannessen sum gjørdi nokk so nógv burtur túr tí eru kæru møguleikarnir í hesum ymiskum málinum nóg væl tryggjaðar

men taka vit hetta her fyrra lógaruppskotið so skal tað tryggja at tey ið fáast við elútbúna og elinleggja hava neyðuga førleikarnar og neyðuga kunnleikarnar til tær fyriskipanir ið verða nýttar fyri elútbúna elinnleggingar og tilfar og

tað er sjálvandi týdning at mann mann mann tryggja sær tað fakliga allan vegin ígjøgnum í í báðum lógunum bæði økini sum lógirnar fevna um men tað snýr seg eisini um at er við akriditering ella altso góðskugóðkenning og og eisini tað er eisini nakrar reglur um miss av av akriditeringum og so eru eisini ásetingar um at t ikki lova at lýsa og geva eina fatan av at ein fyritøka er løggildi suhon ikki er tað ella vist hon hevur miss sína løgskilding nú tosi eg kanska eit lítið sindur um bæði uppskotini hvørt um annað her tí nú eru bæði til viðgerðar samstundis men tey hanga jú nokk so nógv saman so ver taðhantað elnevndin sum eg nevndi so hevur elnevndin bæði eftirlit og hon hevur møguleika fyri at at fara inn og kanna fyritøkur og eg hevði eitt sindur stríkkið við at finna elnevndina hon hevur eina heimasíðu men heimasíðan erhann so ikki dagførd síðani ja tað eri øgiliga nógv ár síðan so hóast heimasíðan er har elnevndin punktum effo so so fær mann ikki brúkt tæna til so nógv tí ti gamlar upplýsingar liggja har men nettupp tí elnevndin er so so umráðandi sum hon er so haldi eg at ein áheitan á landsstýrismannun at hann tryggjar at vet skum eg skal siga at tann heimasíðan varðr dagførd men vist hon ikki verður dagførd g hon erðr tikin av um an so hevur eitt annað stað har mann lætt kann fáa upplýsingar tí eg klárari ikki í gjár at finna úta at fáa eitt eitt dagført yvirlit yvir hvør situr í elnevndini men tað hava so onkur undanfarna av framsøgufólkunum nevnt men í øllum førum so er tað løgfrøðingurin sum landsstýrismaðurin sjálvurútnevnir sum skal vera partur av nevndini og sum er formaður har so hett rættiliga sjálvt um hetta ikki er ein nevnd undir vinnumálaráðnum hon liggur halsháheimasíðuni hjá vinnumálaráðnum so er tað nevnd sum landsstýrismaðurin í so máta hevur stóra ávirkan á

so er að eg nevndi hetta her við at mann i í í lógu í lógini um innleggingarfyritøku ferð frá hesari persónligu løggildingarskipanini til fyritøku og løggilding og at tað skuldi vra ein ella fleiri fakligur ábyrgdar kalla mann tað í fyritøkuni og so skal mann eisini hava hesar góðkenda góðskuleiðsluskipan men mnn kann siga í høvuðsheidum snýr tað seg um førleikar og tað snýr seg um innaneftirlit altso hart innaneftirlit og tað snýr seg eisini um eftirlit frá triðja parti og tað verður sagt at at mann varðveitir tað trygdarstøðið sum er í dag er nakað um herda revsing fyri skipað brot altso tað er lesur tað sum atvisti mann blívur við at at bróta lógina ella reglurnar so so kann mann fáa herda revsing við hesir lóggávuni men grundleggjandi snýr tað seg sjálvandi um at tryggja at hetta verður at tær ásetingarnar sum eru verða fylgdar er kanska vert at nevna at lógin greinar eisini nevnir hetta her hvat ein og hvør kann gera tað giti eg alóggávan sum er galdandi í dag eisini ger altso hettaher

tað sum ja veit ikkihvussu eg skal siga tað men men tað tað sum vanlig fólk tað sum tú og eg kunnu gera heima í mun til tað kann vera at binda eina lampu í ella slík ting at at har sigur lógin at tað hevur mann loyvi til vis mannja visu mann dugir altso visti mann veit hvat er mann fast við og tað er so tað sum er eg haldi tað stóð undir ja hvat var tað un tvey hunrað men líka mikið men men tað eru so eisini nøkur hetta herøll henda lóggávan snýr seg um tað sum krevur góðkenda fakliga førleikar fyri at kunna instalera

hetta snýr seg um at mann kallar tan um at gera og servisera og mann ger munur á stórum smáum fyritøkum í mun til hvussu nógv verður kravt av hesum innaneftirlitinum og hvussu nógva dokumentatión mann mann krevur og har hugsar mann og taðhvyrsovit skilagott nokk at mann hugsar kann mann siga at stjórin í hesi fyritøkuni hevir yvirlit yvir uppgávur og starvsfólk altso eg eri fyritøkan á einari stødd har har mann trýr upp á at at stjórin hevur hetta yvirblikkið og tá hevur mann og og er tað so ein lítil fyritøka so metir mann at tá kunnu treytirnar vera eitt sindur linaðir so er eitt orð sum verður brúkt nakrastaðni sum eitur eftir kanningarinnstansum og eg hugsi hvat er instansur á føroyskum altso er tað myndugleiki ella hvat altso aftur til hetta er málsliga sumja er tað myndugleiki er tað tað mann meina við har tað ger mann sikkurt

ja vistu vit taka lgintrygdarlógina so er endamál við uppskotinum ati allir elektrskur útbúnaar elektrkrur innleggingar og elekstrisk tilfar skal vera trygt og ikki vera til vanda fyri brúkaran so tað er øgiliga greitt og so vísir mann á umann gera eina broyting har mann ístaðin fyri at landsstýrismaðurin allantíðma at gera kunngerð har mann setir reglurnar inn í kunngerðina so kann mann vísa til es standardir altso ers es góðkend krøv og visti tað finst á listanum hjá es so so er tað nokk at mann vísir til at hetta er tær regnar tar mannagongdinar vit fylgja og í tí liggur so at mann ger alla lóggávuna einfaldari og meira útímanshóskandi men eisini ger at í mun til elektskan útbúna at mann fylgir við tíðini uttan at skula broyta lógina alla tíðina ella skula skriva kunngerð alla tíðina og ja eg veit iki um eg skal siga so eliga nógv meira men tað varður eisini víst á at elprísirnir skulu gerast meira gjøgnumskygdir soleiðis at útreiðslurnar framganga av av fíggjarløgtingslógini og tað er sjálvandi bara gott og ja eg eg haldi ikki eg skal siga s nógv meira harra formaður bara enda við at siga at í vinnunevndini eg vænti t vit fara at brúka eitt sindur av tíð upp á ta mál hesi bæði málini tí tey eru tey eru øgiliga teknisk og vit hava nógv onnur mál sum vit fara at viðgera nú næstu tíðina so eg vænti at hetta verða mál sum vit fara at royna at fáa tey sum hava kann mann siga eit sindur dyggari innlit í tað enn vit vanligi leikfólktí her kunnu liggja ting nú er onkur tikið fram efthr við ognartøkuni og eg síggi tað hevur veligað kjak eg síggi frá viðmerkingum ta hevur verliað kjak um hetta við ognartøkuni í sambandi við viðmerkingar til málið hoyringsskrivni og tann parturin muga vit sjálvandi viðgera men eg halvi tat tikið at fara inn í er hetta lóggáva sum hóskar seg til okkara viðurskifti okkara vinnulív og nú havi eg ikki nevnt tað sum fyrr kallaðist fyri atahvussu ata

frítíðar innleggjarar sum varð merkiligt eisini umsett orð sum nú eitur hjávinnuja

men meni innleggjara ja og og tað er eisini ein spurningur tí tað hevur eisini vð eitt kjak er tað undirgravandi fyri høvuðsvinnuna kann man siga á hesum økinum so tað er ein spurninur við ferat taka upp nú fer landsstýrismann kanska siga eitt sindur um tað tí tað hevur fyltnokk so nógv í hoyringsvarinum g síggi

brandur sandoy fyrstu væl ja takk fyri harra formaður eg fari at mala bjørt samuelsen til og í vinnunevndini til at taka sær tað tíð sum er neyðug til at viðgera hetta málið út í æsir tí tað er serliga haldi eg tann parturin við ognartøkuni sum er ivasamur í hesum uppskotinum hendan elnevndin sum sum situr í í mínari verð farin heilt ótrúliga víðar heimildir í verandi lóg og sterkstremis lóg er í grein fjúrtan stykki trý ein kæri myndugleiki ella kæri rættur fyri tey sum eru fyri inndrivið har sum tey hava rættað kæra men hann er tikin burtur í uppskotinum sum fyri liggur her sum í øllum førum frá vítt sum eg dugi at síggja tað er ótrúliga viktigt at bjørt samuelsen verða vil vera við til at tryggja tað at ognarrætturin hasi verður verið virdur í størst møguligar munir takk fyri

bjórs samelsen ja øtakk fyri eg ætlaði fyrst at nevna tað sum eg nevndi endan á røðuni hjá mær tað var hett her við frítíðarløggilding sum nú eitur hjávinnu løggilding tað verir øgiliga gott vi s landstýrsmaðurin kundi sagt eitt sindur um tað í sínari røðu og so tað sum brandur sandoy tekur fram altso avgerðir hjá elnevnini kunnu ikki kærast tó kunnu umsóknir um løggilding og góðkenning í í ávísum førum kærast og tá kunnu teir leggjast fyri vinnukærðnevndina stendur í lógaruppskotinum og eg eri ikki eg klári ikki at gjøgnumskúla upp á núverandi týspunkt í hvønn mun mann brýtir við tær mannagongdir sum hat veri men eg skilji væl at mann er eitt sindurvarin ella vil hava at mann kanna væl um um hetta merksaman skerðir rættin til at kæra eina avgerð tí tað eri eg púra samd í teimum sum siga at at vist tað er so er tað ógvuliga ivasamt so so tað skulu vit tað skulu vit taka upp í vinnunevndini takk fyri
ja takk fyri tað vóru ikki fleiri viðmerkingar nú fara vit til næsta røðara sum er bylju stilisen
takk fyri harra formaður her eru tvey uppskot frá helga abramsen sum eisini hava verið frammi fyri einum ári síðani

tillagingar gjørdar í hesum uppskotinum sum eg haldi eru skilagóðar endamálið við uppskotinum taki eg fult heilt undir við tað er at dagføra og nútíðargera lóggávuna við at broyta løggildingarskipanina frá persónligari løggilding til eina fyritøku løggilding og at styrkja innaneftirlitið við kravi til løggildingarfyritøkurnar um eina góðsku leiðsluskipan og at dagføra krøvini um hvørja arbeiði krevja løggilding og hvørjir kunnu verða gjørd uttan løggilding og eg haldi altso okkara samfelag stendur og hevur tey seinastu árini staðið fyri munandi broytingum elektrifiseringini av samfelagnum umlegging til meiri grønar skipanir og okkara samfelag verður meir meir tengt at eltólum og at grønari orku sum í øgiliga stóran mun hevur við elektrisering at gera so haldi eg tað er eisini upp á tíðina at mann dagførir lóggávuarbeiði og mær dámar eisini væl at tað verður sagt í tí seinna uppskotinum sum eitir nummar sjeyogfýrs sum er sterkt sterkstreyms lógin har verður sagt at ætlanin við tí uppskotinum er at geva innleggingarfyritøkum størri frælsi við annaðhvørt at gera arbeiðið við til dømis eini elektriskari innlegging eftir einum galdandi europeiskum ella altjóða standardi ella gera tað ein hátt sum lýkur lógarrinnara krav til trygd og tað at at mann gevur

størri frælsi tað haldi eg er skilagott tí at hetta er eitt øki sum er í øgiliga stórari menning alla tíðina og tað er ógvuliga týdningarmikið at lóggávan er smidlig og at hon ikki er ein forðan fyri teimum tøkniligu møguleikunum sum liggja í hesari lóggávu tað vil eg siga tað at eg haldi at vistu vit til dømis taka hetta her sum eitur góðskuleiðsluskipan hetta er nakað sum eg komi inn í ja øgiliga stórar partar av dagsins samfelagi og dagsins vinnulívið at mann í einari fyritøku skal dokumentera altsum fer fram at mann skal hava skipaðar mannagongdir og mann skal skjalfesta allar mannagongdir mann skal gera vart við feilir og sovíðari tað er gott og tær flestu føroysku framkomnu fyritøkurnar hava í dag slíkar skipanir tað vil eg siga at

kann vera við til at økja umprísirnar fyri tey arbeiðini sum verða gjørd tað kann lanstýrismaðurin kanska siga eitt sindur um eg vóni ikki serliga ikki at tað kemur at ganga út yvir sethúsaprísir tí at vit hava vit sóu til dømis við teimum broytingu sum hendu í tvey túsund og trettan og fjúrtan viðvíkjandi byggireglugerðini at sethúsaprísirnir hækkaðu rættiliga munandi tí mann setti heilt nýggj krøv til sethús í dag skuldu tey vera so tætt at tað sleppur ikki tað sleppur ikki á gramm av luft inn ella húti í húsini og tí má mann so eisini hava mentilatiónsskipanir sum sum gera tað tú hevur hevur elektriska elektriskt luftútskifti í øllum húsum og øll slík ting eru við til at økja um um prísir men tey eru sjálvandi eisini við til at økja um kvalitetin á húsinum eingin ivi um tað tað er so ein tann kunngerðin ella tann tann byggi reglugerðin hevur su verið við til at økt nógvum setusarprísirnar og eg veit ikki um hetta her so eisini tað at mann leggur so nógv pappír arbeiði afturat tí sum innleggjarafyritøkur í dag skulu gera um tað so eisini verður við til at økja um kostnaðin hinvegin so er tað uppgávan hjá landsstýrismanninum at at hava eina lóggávu sum tryggjar at elinnlegging er trygg tí at er hon ikki trygg so kann tað koma at kosta øgiliga dýrt fyri tey sum verða rakt av tí og tað er eingin sum ynskir tað og tí eiga vit sjálvandi at hava eina lóggávu sum sum skipar hesi forholdini so tey eru so væl skipaðir sum tey yvirhøvur kunnu og at tey lúka altjóða standardir og at tey sum bíleggja eina innlegging frá einum góðkendum linlejella leggjarafyritøku at tey kunnu vera trygv við at aftanfyri tað arbeiðið so liggur ein lóg og so liggur ein trygd sum hvar tað eisini er eitt eftirlit aftanfyri tað eftirlitið liggur so kemur so við hesari lógini at liggja hjá elnevndini og elnevndin kann so eisini útveita tað eftirliti eg dugi bara at síggja at vissu elnevndin ikki útveitir tað so skal elnevndin hvussuer hava munandi meir pengar at ráða yvir vissi hon skal kunna kunna taka sær av tí eftirlitsarbeiðinum tí at tað er ein ein munalig uppgáva at taka sær av

og eg hugsaði um hetta her við leiðslugóðsk og skipan og annað altso mann hevur tildømis innan fyri tá tá ið mann framleiðir ting á á eglsmarknaðinum so hevur man hetta her c eg merki og har er tað soleiðisnar at eg kann gott framleiða eina vøru í dag og eg kann gott seta ceg merki á ta vøruna og so kann brúkarin sum keypir mína vøru síggja tað at hetta her er ein vøra sum er trygg men eg kann gott framleiða ta vøruna uttan at nakar hevur eftirhugt at tað er nakað aftan fyri etta cemerkið tí at tað eru nakrar tað eru nakrar nøkur nakrar reglur sum mann skal fylgja fyri at kunna kunna gera hetta cmerkið og tær gera fyritøkurnar fyrihaldast til hasar reglurnar sjálvsjálvar og tær ktær kunnu gott liva í tíggju ár ottan nakar eg komin at kanna eftir um reglarnar eru hilnar men mann skal hava dokumentatión og pappír fyri tað sum mann ger og tað skal vera eftir ávísum reglum og soleiðinar fyristillir mær eisini at nakað av hesum er mann hevur reglar og tey fólkini sum fáa sum eru undirlagdar reglarnar eru andstendi og og føra seg ordiligt sjálvt um kanska eingin nakrantíð kemur á gott og kannar eftir at reglarnar eru fylgdar so er tað allíkavæl ein trygd í at hava eina væl skipaða og sterka lóggávu aftanfyri øtá mann ger lóg so er tað nokk so viktigt at mann hevur orð sum allarhelst ikki skulu tulkast for nógv av juristum men sum eru greið it síggi til dømis her í grein níggju at har verður sagt at um umsøkjari í starvi ella vinnu annars hevur sýnt slíkan atburð hetta í sambandi við noktan at at mann kann vera noktaður at fáa góðkenning sum sum løggildur ellinleggjari annars hevur sýnt slíkan atburð at orsøk er at halda at fyritøkan ikki fer at verða rikin á fullgóðan hátt hatta er ein nokk so flótandi á nokk so flótandi fyri at kunna møguliga nokta fyri at ein ein leri sum søkir kann fáa eina løggilding so hatta har kundi í hvussu vinnunevndini hugta lítsindur eftir um tað ber til at nágreina millum annað tær har og tað stendur eisini í

frágreiðingini ella viðmerkingunum til uppskotið at at ein sum setir ein annan í starv skal tryggja sær at hann er dugnaligur og álítandi og og hvussu definerar mann tað altso hhvussu hvussu hetta her hetta snýr seg jú um altso hendan lógin er øgiliga nógv tengd at løgfrøði og her eru prinsis ting sum kunnu ganga galið ella ikki og tí skal mann eisini hava eygu fyri tí at at lógin er prinsisorðað so er tað heta her við frítíðarella hjávinnu løggilding altso eg nú nú er hetta tikið inn frá tí gomlu lógini annars haldi eg at mann mann skal ikki sum myndugleiki fara for nógv inn á hasar banarnar at regulera kappingarstøðuna á arbeiðsmarknaðinum tað sum ein landsstýrismaður skal tryggja t tað er tað at tað arbeiði sum verður gjørt er gott nokk um tað so er ein sum arbeiðir uttanlands og kemur heim viðhvørt at gera eitt arbeiði hann hevur øll pappírir og hevur øll neyðug allar tær allar teir neyðugu førleikarnar og at tað arbeiðiðs man gera dygdargott so burdi tað verið gott nokk um hann ikki arbeiðir tretivu tímar í fakinum ella ikki altso tað burdi ikki verið avgerandi tí tá blandar mann seg inn í kappingarstøðuna á marknaðinum og tað haldi eg mann flytr seg yvir á eitt øki sum eg haldi at vit politikarar skulu ansa eftir ikki at nema for nógv við men mann altso hetta er ein yvirgongd frá tí gomlu skipanini og mann heldur fast við tað og eg haldi í hvussur tað er gott at mann ikki hevur fasað tað út eg haldi tað er gott at tað ber til at hava eina skipan hvar teir sum ikki eru í fullari tíð kunnu framvegis hava hesa løgsgildingina tí tað er fyrst og fremst kvaliteturin á arbeiðinum sum landsstýrismaðurin skal tryggja sær er í lagitakk fyri
frú forkunnugan takk fyri nakrar viðmerkingar tann fyrsta
m rasmussen ger sovælja takk fyri frú forkvinna nei taðeg hugsaði bara um hettaher góðskuloyðsluskipanini sum taer við at tað møguliga fer at gera arbeiðið dýrari a og eg skilji væl spurningin og nú var røðarin sjálvur inni á tíg eisini at vit fáa gjarna tá ið mann ger eina góðskuloyslskipan sum mann fylgir til punktu prikkar í eina eina betri innlegging sum gjør tað tryggar frameftir so tað haldi eg ikki eri eri er nakað nakað ringt í men tað sum eg hugsi eisini um hetta her við hesin her við hjávinnu ella frítíðari løggilding tað er tað at mann hevur sæð kanska tey seinastu árini at teir etableraðu sum mnn kann kallatað elingleggjararnir teir gera ikki sethús tað eru aðrir frítíðarinnleggjarar sum gera tað og tað er eitt sindur vandamikið kós a farin á tí at spurningurin er hvar hvussu hvussu hetta verður uppgjørt alt altso gjald og so

biljustinussen gersovælja altso eg haldi í einari tíð sum vit hava havt nú hvar mann hevur havtøgiliga vaksandi cetsaprísur og man er havt mangla uppá arbeiðskraft so her að verið øgiliga gott at tú hevur havt kunna havt fólk sum hava kunnað lagt inn til tíðir men sum kanska hava havt annað arbeiði eisini a eg havi eisini sæð onkur tilboð sum størri el inleggjara fyritøkur kovnar við til sethús og tað er altso ikki tað er altso ikki pen lesnaður vil at siga tað soleiðis ha tí at tað blívur so øgiliga ógvusligt tá ið tað er mangul upp á eina upp á arbeiðskraft á marknaðinum og tí haldi eg tað er viktigt at mann upp á einlanna máta heldur fast við hetar her viðvíkjandi isu níggju túsund ellaði hesiner góðskulskipanini altso tað sum eisini hendir tað er tað tað blívur bara eitt pappír sum tú bara fylgir og tú akkurátsum tá ið tú í dag sendir eitt bræv til ein almennan stovn so fært tú so er tað ein telda sum situr hinminus varari vit hava móttikið svarið hjá tær suvda fingið sjokuinalnummari tað og tað tað er bara fyri at lúka treytirnar men tað er faktiskt einki hent uttan tað ata er ein telda sum eg svarað hinimen eingin persónur hevur sæð tað skrivað ha so endamálið er at gera dygdina betri
tað er skjótt at tað blívur bara til takk fyri rutina brandur sandoy ger so væl
takk fyri at hava forkvinna ella frú forkvinna eg eri púra samd við vilja styrkina í hesum her við frítíðarløggildingum at vit eiga við vit vita og vit síggja í dag at vit hava nakrar arbeiðsmenn nakrar elinstallatørar sum arbeiða í útlondunum í dag sigla og annað og so arbeiða tá ið teir eru heima og tað er ótrúliga viktigt at vit halda fast við tað líka so væl sum okara kvalifiseraða arbeiðsmegi kann fara út í landinum at hon eisini kann taka arbeiðið upp á seg tá ið hon kemur inn her fyri at hjálpa og stuðla og bera hatta her samfelagið vit hava sæð hesa seinastu tíðina tað hevur verið uppans tíðir tað hevur verið manglið upp á elektrikar og annað tað hevur verið ein øgiliga góður góð hjálp í tí at at menn koma heim og kunnu taka arbeiðir á sítt tá ið teir
kom heim takk fyri
takfyri biljustinusen ger sovæl ja eg haldi at vit eru púra samdur har pránur samdu og landsstýrismaðurin eisini samdur tí at hann hevur faktiskt tillagað uppskotið og hevur lurtað eftir teimum hoyringsskrivunum sum koma inn seinast uppskotið var frammi soleiðis at hendan her skipanin kann halda fram undir nøkrum ávísum treytum sjálvandi meni skuldu haðv fleiri tillagingar gera so rokni eg eisini við at tey skilagóðu fólkinis sita í vinnunevndini hava eyga fyri tí
takk fyri so verður tað landsstýrismaðurin helgja abra hansen sum fær orðið ger so væl
ja frú forkvinna eg fari fyrst øllam at takka fsøguókuum nú veit eg tei mál av hesum slagnum koma fyri so so eru tey nokk so teknisk og og ofta er fyrsta viðgerðin nokk so varin soesær a fólk vilja ikki fara for nógv í smálutir av góðum grundum men harafturmóti so so plagar at viðgerðina í nevndina í teimum førum av at vera drúgvu og og við nógvum innkallingum og av av serfrøðingum av bæði einum øðrum slag og tað hevur forkvinnan í í vinnunevndini longu boðað frá at hhann ætlar at gera so so hatta er sirkra so sum eg hevði roknað við heta er tvey uppskot sum varð viðgjørt undir einum annað er so hendan eltrygdarlógin og hitt er lógin um løggilding av el innleggjarum og fyri at byrja við tí fyrra so hava vit í dag hesa her so kallaðu sterk streymslógina og tað sum er við henni tað er tað at hon vísir til ein sovorða danskan manoal eg haldi frimun rasmussen dugdi at uttanat men hann var tað ein tjúkkur manoalur so so at og og sum ætlan verður dagførdur so staðin fyri at dagføra lógina so er mann bara víst til tað og so er tað líkasum uppstaterað alla tíðina men tann manoalrin verða ikki gjørdur longur og og tí tí riggar taðikki longur at vísa til tað og grundarlógin ikki vr gjørdur tað er tí at í danmark er mar farin til hesar altjóðu standardirnar hvat skal mest es og alt tað sum har til fylgir og og so er tað vit av siga í føroya men vit eru nokk noydd at fylgja saman við og brúka altjóða standardur fyri fyri el er tað við el at sjálvandi tað er tað er nakað vit brúka hvønn dag og brúka meir og meira av men samtíðis so er tað ikki heilt vandaleyst eg havi sjálvur verið við til at til at tikið okkurt gamalt niður okkur gomlum húsum sum har tað varð lagt inn í fyrsta ellekt tet komu til føroyar tað var jarn o rør sum vórðu við eitt sindur av toyi vavdu rundanum og og leidningarar teir einstøku høvdu okkurt sor gummi sum brotnaði bara o man bendi tær eit lítið sindur og tað segðist at tá ið tá ið fyrstu relegini bleiv sett upp at tá mann settur tað til ein sovorðim húsi sum sardi tað frá beinanvegin í lektetið fór allar møguligar aðrar vegir enn tað tann verin tað skuldi fara men fólk vóru glað tí perurnar tendrað og komfýrin bleiv heitur men meni men tað er hetta her at tað eri ikki heilt vandaleys tað kann bæði geva stoyt til fólk og tað kann tað kann eisini skapa eldu og annað sum sum vit ikki eru so glað fyri so tað er sjálvandi v stórum týdningi at vit vit sikra okkum at hesi tingini er í ordan soleiðisnar at vit ikki skapa óneyðugan vanda hetta uppskotið tað var í løgtinginum í vár altso fyri einum ári síðani men tað var soleiðisnar at orsakað av korona so so bleiv mannsamdur um at beiv samgongu andstøðu at vit skuldu taka soeðis nógv uppskot aftur í part fyri at stytta tingsetuna og og hetta bleiv so eitt av teimum uppskotunum sum bleiv tikið aftur øhitt uppskotið tað er so um um um elinnleggjarar og tann stóra avbjóðingin har taðn stóri spurningurin sum altíð settur tað eru hesir sum arbeiða á parttíð tað er nógvir føroyingar sum hava útbúgving sumelektrikarar og og kanska elinnleggjarar og sigla úti og eru heimahelvtina av árunum og so taka tær uppgávur á seg og tað er veruð eitt sindur av spenningi ímillum tey sum arbeiða burturav við hesum her eri ikki so glað fyri at fólk koma aðrastaðni frá kanska bæði tí at tað fóra konkuransu tað er sum søga men tað er eisini tað ati tey kundu kanska gera tað bíligari tí tey fáa løn aðrastaðni frá og harafturat so er eisini vandin at tá ið arbeiðið er hálvgjørt no skal skal egsi maðurin avstað aftur og og og so skal okkurt annar líkasum gera tað liðugt hev ta hálvgjørda arbeiði so tað verðið við sær spenningar har ímillum altso skal tað verða loyvt at verða arbeiði í hálva tíð og nú nevndur brandur sandoy hetaher týdningin av at at vit kunnu brúka hesi fólkini og tað er absolutt eitt argument eisini annan vegin og og eg skilji eisini argumentini hinvegin so hevði mann eina ætlan um at at mann skuldi líkasum spakuliga útfasa hesar persónarnir teir skuldu teir verandi skuldu sleppat halda fram men níggir skuldu ikki fáa góðkenning og tað endaðist við ein kompromii sum bleiv hetta her sum nú liggur í tinginum og tað er tað at at hesir persónarnir skulu sleppa at gera etta arbeiði teir skuldu eisini seppat halda fram men treyðugt av at teir fylgja hesi lesaa góðkenningin sum teir skulu halda veglíka við við hesum her fimtan hvørt ár og tað er so so so eitt kompromi sum sum er gjørt fyri at finna eina semju mitt ímillum soleisinar at vit bæði kunnu brúksapersónarnir og samtíðis tryggja okkum at arbeiðið er gjørt trygt og gott øso er sjávandi eisini ein anannar møguleiki hjá teimum sigla úti til at teir kunnu fara at arbeiðast hjá einum øðrum sum hevur arbeiði tað er sjávandi eisini ein møguleiki at mann pjøvur iski at átaka hetar arbeiði sjálvur men tað kanska ikki líka áhugavert

ja so er hesin spurninur um ognartøku hann hevur nógv verið frammi og tað er tí at tað er ein lítil broyting saman við ognartøku faktiskt er tað longu galdandi í dag at mann kann ognartaka lendi í samband við útbyggingar av elfleiðslualtso vist tú skalt gera eina vatnbyrging ella ú skal seta myllu upp ella hvata er so kanst tú gnartaka tað einasta sum mann broytir við hesum her tað er tað at at tað verður eisini loyvt at ognartaka í sambandi við goymslu av streymi til dømis battarískipanir og og ogpumpumpuskipan og alt hetta har tað kemur afturat annars broytir tað einki viðvíkjandi ognartøku og so er nevnt hetta er kærumyndugleika í sambandi við ognartøku og tað havi eg eisini spurt meg fyri og havifingið at vita at tað broytist einki tað eg veit ikki orliga lógartekniskt onkur nevndi at at tað at mann finnur hesum her uppskotinum eg veit ikki ordiliga lógartekniskt hvussu tað gongur saman taka om so svar upp á tá y gangi út frá at eg verðu innkallaður í vinnunevndina so kunnu vit fina úta av tí men men tað sum eg havi fingið at vita frá frá teimum sumhav gjørt hetta uppskotið tað er tað at hetta broytir einki tann partin

ja hendan elnevndin tað er soleiðinar at fyri at tryggja tryggja tann fakliga førleikan so so er að ikki soleiðsnar at tað bara situr ein ein ein løgfrøðingur og ger eitt uppskot vit hava eina elnevnd sum í manna av persónum sum kenna til el og og tað er bestevntur mátar hvussu hvussu teir er persónar verða valdir altso teir skulu hava ymisk støð í í í samfelagnum sum hava við hetta øki at gera pluss onkur løgsfrøðingur soleiðsnar at at tey saman kunnu líkasum fáa fáa hesi uppskotini gjørd so hetta er eitt uppskot sum stavar frá teimum soleiðsnar at tí at tað er ikki bara spurninur um at eg skilji løgfrøði man skal helst eisini kenna kenna til lekstet fyri at kunna gera hetta her ja taðhevur nevnt tað at at tað er eitt sindur stutt tíð tí at nú fær vinnnevndin bara tveir mánaðir altso skipanin um løgtingi er tann at at nevndirnar hava bara ein mánað men tey kunnu fáa tað for longt so tveir mánaðir er tað dupultav tíð men men eg skilji væl og og eg gangi út frá at vistu tey spyrja pentl løgtingsformannin um longri tíð so fáa tey tað men tað er rætt altso mær hevði dámt beturi at at atuppskotini kom eitt sindur fyrr enn soleiðsinar at mann soisnar t mann kundi fingið betur tíð at viðgjørt tað tí at hetta er rættiliga nevndi billjustinusen hetta her við at um tað ávirkar sethúsaprísin og tað tað veit eg ikki men men tað er tað er hetta her at ja tað kann gott vera at at okkurt blivr dýrari men men eg gangi eisini út frá at góðskan verður tað nevnda biljustinusen eisini at at góðskan á tí sum gjørt eisini kann blíva betrivsta vs okkurt skal gera sum sum geras dýrari so so gangi út fráviðfar okkurt fyri teir pengarnar og so bleiveisini nevnt um málburðin og tað er sikkurt rætt at at har er sikkurt okkurt sum er tá mann situr og umsetur nógv úr úr fremmanum teksti so er skjótt at okkurt kanska blívur eitt sindur málsliga sløkt og tað tað kunnu tey so sjálvandi hyggja eftir eisini í vinnunevndini so altíð alt so so fari at takka framsøgufólkunum fyri og og er tað meira tekniskir spurningar so so vilja vit gjarna koma in úr vinnevn
takk fyri takk fyri so takka vit landsstýrismann fyri umfarið tann næsti røða verður
tvey mál sum vit viðgera og tað er serliga tann parturin sum viðvíkir ognartøku kapittul sjey sum eg fari ati røða um tað er soleiðis at grein seksogtjúgu til tveyogtretivu har eru ásetingar um at leggja leiðingar í jørð móti endurgjaldi og at ognar taka til leiðingar og mestrar vð meira hetta eru líknandi heimildir sum í verandi sterkstreymslóg grein tólv til átjan men landsstýrið skjútu nú upp at taka burtur rættin at kæra avgerðini hjá elnevndini um endurgjald til jarðareiðarar og brúk fyri ampaog brúkarar fyri ampar avfyrireikingararbeiðinum á teirra ogn og tað dugi eg øgiliga illa at síggja hví ið tað verður gjørt spurningurin hjá mær er um altso verður hta verður alt hetta gjørt fyri at tað skal vera nemmari at taka jørð til at leggja undir vindmyllur og til leiðingar og til annað eg er tað er tað tann veruliga orsøkin til at hetta hesar broytingarnar verða gjørdar í lóggávuni o tað tað vil eg giliga gjarna reisa tann spurningin er tí at eg haldi ikki sjálvur at hetta er serliga betryggjandi hetta her við ati rætturin at kæra eina avgerð hjá fyrisitingini verður burtur mínari verð fær elnevndin sera víðar heimildir eg dugi ikki at síggja øll visi eg lesi hetta her uppskotið ati til dømis kommunurnir sum eiga vegir at tær fáa nakað sum helst at siga tá til hvussu hvar ð tað skal gravast her eftur verður tað neyvan ein ein umsókn um gravuloyvi sum kemur frá frá nøkrum til at leggja nakrar nakrar leiðingar í ein í ein veg tað var ein fráboðan at um fýra vikur so fara vit at grava í tínum vegiog so skal tú á staði at forhandla við tann sum ætlar at grava tað er ikki tað vil siga tú fert frá at geva eitt loyvi til at verða inndrigin í hvussu vit skuldu gera hetta að tað er í mínari verð er tað eitt sindurivasamt

atliti til rættatrygdina haldi eg at kæristovnin eigi krurætturin um avgerðin hjá ælnevndini sambært galdandi lóg tí generelta verða tikin við í nýggja uppskoti so er tað landsjørð at landsjørð er regulera sum er øhvussu í almenna jarðafyrisitingin kann avhenda jørð antin til ognar ella leiðu greinin sjey o grein níggju í lógini um um landsjør

øog tá iðtað er so so haldi eg tað vera púra óneyðugt at mann ein annar partur av landsfyrisitingini útvega sær heimildir at ognar taka somu jørð heldur enn at virða galdandi lóg um mannagongdir har vit skulu ansa ótrúliga væl eftir vit hava fjúrtan hundrað fermetir at búleikast á fær kilometrar at búleikast á í føroyum til at gera alt øll tey instalatióninr og alla tæralt tað sum vit skulu á á í føroyum vit skulu ansað øgiliga væl eftir at viti eg haldi ikki vit blíva grøn við at beinan fyri teimum grønu plettunum sum eru í føroyum øh so mær dámar ikki tað at mann fer at gera seg sum sum eg lesi uppskoti í øllum førum at mann fer at gera seg inn á kæru myndugleikan tað vil siga hetta her við at tú hevur møguleika fyri at kæra avgerð hjá hjá millum annað ælnevndini sum sum í mínum hugaheimi fær alt ov víðar heimildir í hesum lógaruppskotinum tað er fyri sovið tað sum eg havi um um hetta her visi eg skal siga nakað gott um hetta her við við hesi ognartøkuni so er tað tað at landsstýrismaðurin nú er komin við eini ein lógaruppskoti har um hann vísir til nakrar lógir ígrein trýogtretivu stykki eitt um at ognartaka fast ogn har vísir hann til eina lóg sum er frá sjenda mai í átjan hundrað og einog fýrs og vit hava hoyrt frá honum ati lógin um heim um marcfret hon er frá nítjan hndrað ogsjeyogtretivu hon er óbrúkligt tí hon so gomul meni nú vísir hann sjóvur til eina fr átían hundrað og einogfýrs so eg gangi út frá at tað argumentið um gongd í haga er so har við øjorda ati at tann lógin má vera ríkiliga brúkilig sum er tað gang eg út frá tað hon al fyllir so ikki fyri aldursgremsni tað er so púra sikkurttakk
ja takk sora bjartsamundshavur
farhand viðmerking ja takk fyri nú brandir sanday gjørt nógs nógv burturúr sum hevði grein sjeyogtjúgu um ognartøku men men veruleikan so tað sum eg hugsaði tay at las at greina var at hetta er um parlellur til tað sum jakup vesturgaardi gjøgnum fór seinast borgarliga samgongan sat í greind tólv í lógini og landsið oy har tað sendir akkurát tað sama tá i tað er alment gagnligt endamál so at mann rættur til ognartaku tá fór mann ein dá so langt at mann segði at at festi bóndin skuldi ikkieinggu spyrjast hann skuli bara kunnast og tá var tað millum annað eg sjálv og og aksuvet johannesen sum royndi vat mótina hava tíð sío atlað ein spyrja barann oyvisti mann gjarna rudda upp í hesum mann eisini ætlar fekt lógni um landsstjðørðin fó ta rætta uppaftur tí eg haldi ikki at tann ásetingin sum jacveskur fekk innført tá er ókey eg haldieg sekkinum

nei men har nei ja takk fyri harra formaður tað er nokk rætt sum bjørt samelsen sigur at tað væl gjørdir ein feilur í tí lógini eisini og tað var tað er men men fyri tí man gjørst eitt skeivt so pjøvist eg ikki at botí at mann skal gera eitt skeivt afturat øh annars annars er altso festarar hava sambært lóg um landsjørð kærurætt til landbúnaðarstevnu og yvirlandbúnaðarstevnu tá festajørð verður tikin ella seld av jarðarfyrisitingini so tað tað er
tað er í verandi lóg tkk r ein viðmerkin afturat og hon er frá hendrikol
gersuvælja harra formaður eg haldi eg veit ikki ordiliga um um branda kbranda sandoy snakkar um umongar tøkur altso hetta er ikki talan um at seta vindmyllur upp ella taka jørð at seta vindmyllur upp hetta kann blíva sjá fylgit í í onkrum føri onkur kp ella ein letingur av einum ørum slagi men men hitt hitt tá tað kemur til til tað er eitt heilt onnur fría á sakini tá ið tað kemur til at seta vindmedur okkara á á á á almennari jørð jú hav fástøðu rtrø hvar ið ein vanletingur liggur ígjøgnum og endá en høvuðsháspenningslinja gjøgnum liggur ígjøgnum tað burdi eg mert ikki í tí tað at seyðurin er serliga intersseraður t at at eta rundanum har sum lætingur liggur so tað mávereitt serliga gott gras eg haldi ikki atp
sandoa skal vera so bangin fyri um onkur ltg nu
nei eg ivist ikki í hatta at sjálvt um ein leidningur er grivin ígjøgnum eina eilendiga sum seyður gongur á so so ger tað neyvan seyðin verri av tarri grund men men eg haldi at henrik gold skal vera tann sum sleppur at geva loyvi til at tann kápulin verður lagdur har og ikki bara onkur sum kemur inn og gravar alla trønna hjáttjanir gold upp uttan at spyrjaða um loyvið

gersæja takk fyri harra formaður bara nókrir heilt heilt stuttir tankar til landstýrismannin um kringu lógina sum hevur elinleggingar elinnleggjarar at gera ølógin leggur upp til at mann nú fer frá teimum gomlu elinstalatørunum sum tað var jú soleiðis at at tá ið tú er t elektrikara fyrr so kundi tú fara fyri at blíva el instalatør skuldi fara undir eina víðari útbúgving til ella tá ið tú var elektrikariga so kundi fara til eina el instalatør útbúgving og og og og tí bleiv instalatør status heft upp á persónarnir og tað at okum nú fara i og gera tað til eina eina fyritøku løggilding dámi eg faktisklíka so gott eg haldi at tað okur hava jú ein fína maskinmastarútbúgving í dag okur r hava nógvar útbúgvar nógvar maskinmastarar sum sum arbeiða aðrastaðni og okur kundu hugsað sær at arbeitt báði partíð ella tí hvartíð sum í salatørar og og tað haldi eg at tað skuldi tað skuldu teir sleppa til og og tað ur tað letur het her uppskotið eisini uppfyli tað er tað er líka eitt sum eg ætlaði at nevna og og taka fatur í tað er goðskuleiðsluskipan sum sum verður nevnt her tað er ein einhon tekur líkasum støði í isugóðkenningarskipanunum sum eger ein eini ein kvalitetssikkring fyri at fáa eina eina javna framleiðslu hjá hjá feløgunum eg síggi viðmerkingum til lógina so leggur mann upp til at mann fer at gera mun á teimum krøvunum sum verða sett til tað er heilt smáir fyritøkurnar og tað er størri fyritøkurnar og tað haldi eg er tað er gott og tað skal mann halda fast við tí tað er eingin tað er eingin grund til at ein fyritøka við einum ella tveim monnum sum jú er nokk so føroyskt tað er nokk so føroyskt at arbeiða í heilt smáum fyritøkum tað er ikki bara ina fyri el tað er innan fyri timbur og og og alt annað eisini hvar mann arbeiðir í sjálvstendingur hondverkar hevur kanska ein ella tveir sveinar afturat sær og sovíðari tað at mann ikki ger skipanir sum hvar ið tey tvey starvsfólkini sum arbeiða í einum felagi skulu arbeiða undir somu skipan hvar ið tað eru hálvtrýss fólk oftani hevur mann lyndi til tá ið tá ið tá ið tað kemur til tað at mann skal inn undir ymiskar skipanir sum blíva beskrivaðar av av eftirlitsinstansum og so víðari so hevur mann oftani lyndi til at gloyma akkurát tann partin at at mann ikki ger mun á og líkasum skipanin fær loyvi til at yvirtaka og liva sítt egna lív og og av tí sama so kann mann øgiliga lætt koma til at gera ein eina kappingarforskjóting hvar ið tað størrafelagið sum hevur eina nógv styrri kapitalorku hevur fólk til at kunna viðlíkahaldhesa skipanirnar at seta tær upp og drifta tær meðan ein hondverkari sum arbeiðir einsamallur hevur onga tíð yvirhøvur til at atviðlíkahalda sínar sovorðna skipanir og og av tí sama so kann mann við goskutryggingarskipanin øgiliga skjótt koma til at lúka út úr hesum her stóra undirskógunum av smáum fyritøkum av smáum hondvarksfyritøkum og tað haldi er øgiliga óføroyskt ot skuldu halda fast við at okur skulu hava pláss báðir til smáar miðalstórar og stórar fyritøkur í føroyum og ikki við skipanum líkasum lúka út í tí partinum sum sum eitur smáar fyritøkur lati okum endiliga halda fast við tí og tí er tað gott át tað stendur í viðmerkingunum til lógirnar at mann fer at gera mun á
takk fyri ja takk fyri so fær landsstýrismaðurin orðið heiliga áður
bramsen ger suvæl ja harra formaður tað einasta sum fær mær at taka orðið aftur tað er tað er prandur sandoy nevnir teg við ognartøku og kæru ella kærurætt eg haldi eg segði tað nokk so greitt men kanska ikki ver nóg greitt men men viðvíkjandi viðvíkjandi ognartøkurættin tað einasta sum er broytt í mun til verandi lóg er at goymslur koma afturat tað vil eg siga í dag kann mann ognartaka í samband við mær ætlar at seta vindmynlur upp tí í samband við mann ætlar at gera eieina eina vatnberging ella hvat tað skal vera ella ella ein ein ein ein disamotor tsum kann ognar taka eg samban við tað men tú kant ikki ognar taka tí tú skalt seta eini battarískipan upp og tað er tað sum verður broytt í hesin her nú er tað galdandi fyri fyri goymslur eisini og viðvíkjandi kærum so havi eg spurt har sum hetta uppskotið er gjørt hjá løgfrøðingum og at fingi at vita at tað verður einki broytt í samband við kæru tú kanst statvekk kæra um ognartøku og so nevndikder sand at eg vísi ella lóg frá átjandatalinum og samtíðis sum siga at lógin um hein u markfretilinítjan hundað og sjeyogtretivu er so gomul og til tað kanneg bara siga at at eg skal gjarna standa saman við brand sandi um og avtaka báðar takk fyri
ja takk so er tað
sandoy gerst væl ja takk fyri harra formaður tað var hetta til kararnar sum sum landsstýrismaðurin vísir til altso vit hava eina lóg sum er galdandi í dag hon eitur sterkstreymslógin og har í grein fjúrtan stykki trý er staðfest ein kærarættur sum mann hevur og hann er burtur í verandi uppskoti tað er tað tað er tað handfast illa havi egið illa at lesa tað trúgvi eg ikki at at eg tilfelli so spurningurin er um tað eri eri galdandi tað er tað ivist eg í annars sambært í haga so eru brandur altíð klárar til at at diskutera málið men men tað verður altso innan fyri verandi karmar við at manni at tey sum eiga jøruna avgera hvur ið gongur

helgiabramsen ja hara formaður ja nú segði at avdraka lógina aðsjálvandi tit tí meska seta okkurt annar betur stenn fyri so tað tað skul eg nokk finn útav øh og nú veit ikki ordliga hvussu hvussu tað lógartekniskr sett upp undir hesi lógini tilá aðrari aðrari lóg til feri sovurt heldur ikki avgerandi tað tað avgerandi er at tað fer at bera til framvegis at kæra í samband við ognartøku
rija takk so er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og hesi bæði málini løgtismál nummar seksogfýrs og løgtingsmál nummar sjeyogfýrs tey verða beind í vinnunevndina til víðari viðgerð vit eru so komin til seinasta punkt á skránni í dag tað er framløga og eg skal boða frá at beintá løvið og siri stenberg hava vegna tjóðveldið lagt fram uppskot til samtyktar um almenna lønarkontum tað var tann framløgan sum var í dag tað er ikki fleiri mál til hendan fundin tað verður tingfundur aftur í morgin mikudagin triðja mars hann byrjar klokkan ellivu tá verður skráin hendan fyrsta viðgerð av løgtsmáln nummar áttaogfýrs uppskot til løgtslóg um broyting løgtslóg um fólkanøvn tað er at taka eftirnavn ella millumnavn við giftumtaðy er fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar níggjuogfýrs uppskot til løgtslóg um broytin í løgtslóg um barnavernd tað er barnaverndarlógin og tað er ferðaútreiðslur sum standast av samveru í samband við at uppihalda stovni uttanlandsog so verður fyrsta viðgerð av løgtsmáli nummar einoghálvfems tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um áseting av skatti tað er ásetingarlógin og tað er viðvíkjandi skatt til javnseting ar persónir sum fáa fólkapensjón og áseting um persónar sum eru sjeyogtrýss ár ella eldri sum ikki fáa fólkapensjón sum áður hava fingið ein landsskattafrádrátt og tann seinasta viðgerðin í morgin er av fyrsta viðger av løgtsmál nummar tveyoghálvfems tað er uppskot til løgtslóg um broytingar løgslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðani vit komu til føroya til leinging av tíðarskeiðnum í ferðani skulu rinda avgjald við komun til føroyar so er framløga eisini á skránni so er hesin tingfundur lokin